so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag trettanda desembur og fyrsta mál á skrá er triðja viðgerð av løgtingsmál nummar áttaogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um áseting av skatti tað er tað sum verður kallað fyri sólsetur ásetingin verður strikað soleiðis stendur tað er tað nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskiftið endan vit fara at atkvøða í hesum málinum við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt ein mælt við fimmogtjúgu atkom fyri ongari ímóti ongari blankari og vit atkvøða nú við triðju viðgerðger so vælja málið samtykt við tveyogtretivu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við triðju viðgerð og soer sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum ja tað var tær og vit hava eina triðju viðgerð afturat og tað er í løgtismál ummar einogfjøruti uppskot til eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu nakað sum biður um orðið taðer tað ikki orðaskifti er enda vit atkvøða í hesum málinum sum eisini varð einmælt samtykt við aðru viðgerð tá vórðu trýogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk vit atkvøða nú við triðju viðgerð ja vit eru liðug at atkvøða ja nú vóru vit liðug at atkvøða tað er málið er samtykt við trýogtretivu atkvoðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð og tað er aðru viðgerð av trimum málum sum vit fara sum vit fara at viðgera undir einum og tað eru málini løgtismál nummar trettan uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um barsilsskipan samvøður javnsettar við pápar løgtsmál nummar fjúrtan uppskot til samtyktar um at dagføra rættargangslógina altso í sambandi við samvøður og løgtingsmál nummar fimtan uppskot til løgslóg m broyting løgslóg um barns rættstilling lóg um arvilóg lóg um foreldrumyndihet og amver og lóg um annikuhennise á norðurskur fatæcskapsavgøruser tað er eisini í samband við samløðum tað er soleiðis at hesin málini verða viðgjørd undir einum trý mál og so hevur onkur spurt um talutíðir og sum vit onkuntíð hava gjørt fyrr s so gera vit tað at hvør flokkur fær ein framsøgu
man og ein uppskotsstillara sum fær altso fyrst tíggju minuttir og sor sjey minuttir og fimm minuttir og onnur fáa so fimmogtríggjar og tveir sum tað eftir tingskipaninum tað vil siga at tað verður ein framsøgmaður og ein uppskotsstillari sum fær tað longdu talutíðina so fara vit undir hesa viðgerðina og fyrstur at røða er uni rasmussengersovæltakk fyri ja sum nevnt var so v er tað hesi trý málini trettan fjúrtan fimtan sum vit viðgera og ingilín didigsen strøm djóni nolsø joensen johannes joensen eygun samulsen høgni hoydal siri stenberg bjørt samuelsen beintaá lívu jacobsen og hervør posdøttur var tað ikki í lagi bjarni kárasom petersen og ruttvang hava lagt uppskotini fram tíggjunda septembur tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tretivunda septembur er tað so beint í trivnaðarnevndina trivnaðarnevndin hevur so viðgjørt málini sætta og seksogtjúgunda oktobur annan og trýogtjúgunda novembur tvey túsund og einogtjúgu og vit hava havt fólk inni til hoyringar lgbt føroyar hevur verið inni og annika vang og karin jacobsen vang og landsstýrismaðurin í almannamálum elsbet mersetis gunlegsdóttur saman við fyrisitingini og almannaverkinum og søgur landsstýrismaðurin í heilsumálum kale oholm johannesen saman við gygni og umboðum fyri landssjúkrahúsið verðir til hoyringar og vit hava so býtt okkum upp í ein meiriluta og ein minniluta om meirilutin hevur hesar viðmerkingarnar at í samgonguskjalinum hjá sitandi samgongu er ásett at í politiska arbeiðinum eru lógarbroytingar bert gjørdar um tað er semja í samgonguflokkunum og í hesum málinum er tað ikki semja í samgonguflokkunum um at samtykkja hesi uppskotini tí mælir meirilutin frá at
ikk á uppskotinum og annika olsen hevur so
sínar viðmerkingar afturat í hesum og so er tað eitt minni luta uppskot sum hervør pálsdóttir sigursteinberg og eyðgunn samuelsen hava sum eg gangi út frá at onkra teimum fer at lesa upp og tey sum eru í meirilutanum tað er eg sjálvur og annika olsen og edva jacobsen og rósa samuelsen takk fyri ja takk fyri so eru tríggjar viðmerkingar fyrst á høgru heild av gerðirhálvurin greiddi undir rættinduni frá hvat henti nevndini har
hvat verður fólk inni til viðgerðar eg fari bara at spyrja um
takk fyri jú tá ið eg eri í nevndini og tað eru hoyringar so taki eg ting til mín sum verða søgd har og og taki tað eisini serijøst sum verður sagt um mín støða í hesum málinum er tað at eg haldi ikki at hesi uppskotini eru góð ella í hvussusær ikki fullfíggjaði so visi mann skal broyta nøkur av hesum her tingunum so haldi eg at tað skal gerast øðrvísi enn hettar og tað er so mín støða í í hesum málinum sjálvandi haldi eg at børn skulu hava hava somu rættindi líkamikið hvør mann er takk fyri
so er tað bjarni kárason peterensangeri fólk
takk fyri at vera formaður tað er nokk so áhugavert at hugna at una rasmussen siga at hann heldur ikki at tað eru uppskotið er til strekkiligt og at tað eru nakrir vansar við tí og allíkavæl er álitið hjá morglutanum fýra reglur um at mann ikki samtykkir uppskot sum samgongan ikki skal standa saman formaðurin svivnardevndi bað enn tá um longda freist ikki eina ferð ella tvær ferð men heilar tríggjar ferðir bað hann um longda freist tí at hetta málið skuldi viðgerast meira og niðurstovan aftaná hesum drúgvu drúgvu viðgerðina er at mann hevur fýra reglur at sipa til í mun til viðmerkingarnar til sjálvt uppskot eg veit ikki mann kennir frá børnum nær mann sigur hví og so sigur mann tí tí eitt eri politiski ekvivalenturin av tí takk fyri
uni rasmus
takk fyri akkurát hvat stendur í álitinum tað bjøðist ikki at vera tekn upp á hvat mann hevur viðgjørt í málinum og at mann hevur biðið um longa freist tað hevur partvíst verið tí at mann hevur havt spurningar sendar út og mann hevur bíðað eftir svari og so hevur tað eisini verið hvussu samgongan hevur sæð upp á nøkur ting sum mann hevur snakkað saman um ikki í nevndini men fyri at koma til at skriva álit so sjálvur kundi eg hugsað mær kanska at attað var komið út fyrsta desembur men men tað gekk so ein vika afturat takk fyri
ja og so var tað ein viðmerking afturat ingilín didiksen strøm
takk fyri at formaður ja nú kemur seg fram at meirilutin í rættarnevndini mælir til at fella uppskotini tí at tey ikki eru fullfíggjaði eg vil ræðiliga gjarna kunnu gott hugsa mær at at hoyrt hvat tað er sum ger hvat specifikt tað er sum ger at uppskotini ikki eru fullfíggjaði tá ið mann hevur ásetna grein um samvøgurskap hvat er tað sum ikki ger at samvøgurskapurin tá verður fullfíggjaður við hesum uppskotinum annars so mangli eg eisini í heila tikið at hoyra nøkur argumentir ímóti hesum uppskotinum og fyri at tey skulu fellast takk fyri
halfarmær uni rasmussen
takk fyri nú nevndi ingilin didisen strøm at tað var rættarnevndin tað er so ikki rættarnevndin men trivnaðarnevndin sum hevur viðgjørt hesi málini og grundgevingar tað tað haldi eg ikki at eg fari at fara inn á her í dag takk fyri
ja tað tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað næsti røðari sum fær orðið tað er hervør polsdóttirger so væl
takk fyri harra formaður eg skal lesa minnilutaálitið upp í trivnaðarnevndini minnilutin í nevndini sum er eg sjálv siri stenberg og eykun samoelsen hava hesar viðmerkingarnar til málið við hesum uppskotinum verða samkyndar mammur og teirra børn javnsett við hinsynd foreldur og teirra børn tað snýr seg í høvuðsheitum um at innføra sammóðurskap í føroyska lóggávu og so eisini at gera broytingar í arvalógini í lógini um foreldraskap og samveru í barsilslógini í rættargangslógini og um viðurkenning av norðurlendskum farisaavgerðum at hjúnabarnslógin var broytt soleiðis at samgin nú eisini kundu gifta seg í føroyum var eitt stórt framstig fyri føroyar hetta var við til í størri mun at javnseta samkynd við hinskynd

og herfyri koma ein nýggj spurnakanning út sum vísir at tað er ein greiður meiriluti av føroya fólki sum tekur undir við at sangin skulu hava hesi rættindi í dag er støðan tann at tá tvær kvinnur sum liva saman ella eru giftar fáa sær barn saman við eftirgjørdum gitnaði so verður bert mamman ið bar barnið skrásett sum foreldur hin mamman verður ikki skrásett og hevur tískil heldur einki løgfrøðiligt tilknýti til hon hevur tískil heldur ongar skyldur ella rættvegis rærættindmótvegis barninum hon kann í dag ættleiða barnið tá ið tveyo eitt hálvt ár er gingin tað tekur langa tíð og tryggja hvørki barnið ella mammuna fyrstu árini hjá barninum hendan støðan er ikki nøktandi vit eiga at tryggja okkum at familjur í føroyum verða viðgjørdar líka og at tær verða javnsettar talan er um ein ljógarpakka við trimum uppskotum ið øll eru við til at javnseta hendan samfelagsbólk broytingarnir í hesum uppskotinum súgvast um samkyndar kvinnur og teirra børn soleiðis at r verða ásettir í lógini um børnsrættseðling og at stillar samorðuna javnt við pápar familjur í føroyum tær eru ymiskar familjurnar fra vit havat familjur við tveimum mammum og børnum og tær familjurnar eru í føroyum tær liva og virka her eins og øll onnur tó uttan somu rættindi sum aðrar familjur tá eitt kynskynd par fer undir viðgerð við eftirgjørdum gitnaði har sá verður domulerað so verða bæði foreldrini skrásett sum foreldur beinanvegin so e hevur tað ein ítøkilig støða har mismunir verður gjørdir á hesum familjum tí er endamáliðvið hesum lógaruppskotinum at javnseta hesar familjurnar og sostatt at strika mismunin í familjurnar eru fyri rættindini í børnini fáa er millum annað rættirin til bæði foreldrini til at hava foreldrini um seg í barsilstíðini rættin a arva bæði síni foreldur og mangt annað fyri foreldrini er talan um rættin til foreldraskap til foreldra myndugleika rættin a farið í barnsil við barninum og so framvegis hesi uppskotini tryggja eisini at tvær kvinnur ið hava foreldrarætt til felagsbarn ella børn ikki missa hesi rættindini um tey flyta úr útlendum til føroya

í einum góðum rættarsamfelag og fólkaræði eiga allir borgarar at verða viðgjørdir og viðfarnir eins og rættvíst í landsins lógum tað er okkara uppgáva sum umboð fyri fólki at tryggja javnrættindi til okkara borgarar tað er ikki nøktandi at vit hava a o b borgarar og familjur í føroyum tað er longu møguligt í dag at fáa børn við eftirgjørnum gitnaði hendan avbjóðinginin er ikki at hugsa dømi tað er soleiðis í praksis undir nevndarviðgerðini var upplýst at talan er um fleiri familjur í føroyum ið við hesum uppskotinum fáa trygg og greið viðurskiftir og tað er ikki okkara uppgáva sum fólkavald at taka støðu til um vit halda at summar familjur eru rættar ella skeivar men tað eru okkara uppgáva at tryggja javnrættindi og tað varð viðgjørt í sambandi við hesi málini bæði fyrstu viðgerð og aðrastaðni at mann frátekur børnum rætt til at kenna seg biologiska upphæv tað er ikki rætt hesi uppskotini broyta ikki upp á støðuna sum hon er í dag hesi uppskotini formealiserað rættindi og skyldir hjá samkyndum foreldrum og teirra børnum tá in persónur ella eitt par fer undir viðgerð við eftirøgnum gitnaði so eru treytirnar sum verða settar tær somu óðansæð um talan er um hinskynd ella samkynd fólk tað er eisini komið fram undir nevndarviðgerini at tað ikki eru nøkur ætlan hjá landsstýrinum at koma við einum uppskoti ið loysir hesa avbjóðingina í summar familjur í føroyum hava og heildur eingin ætlan er at koma við einam slíkum við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at asamtykkja uppskotið eg haldi at tað er rættiliga týdningarmikið at mann eisini tekur við í hetta kjakið hvussu langt aftan fyri løgtingið er í mun til fólkið í føroyum trý eg haldi taðvara trýoghálvfjerðs prosent av føroya fólki tekur undir við at samkynd fáa somu rættindi í barnsilsskipanini meira enn nógv meir enn trýss prosent taka undir við at samkynd fáa somu rættindi sum familjur men men løgtingið heldur fast í einum mismuni á familjum í føroyum tí at nakrir ein minniluti á løgtinginum ein minniluti í løgtinginum sleppur bestemma hvat ið meirilutin skal halda tað er ikki rætt at vit diskriminera familjur og gera mun á børnum í føroyum veruleikin í dag er tann sum hetta uppskoti leggur upp til tað broytir einki annað ennat vit formalisera rættindini og tryggja bæði foreldrum og børnum rættindi til til sína sína familju føroyar verða betri tá vit øll eru hava javnrætt føroyar verða betri tá ið vit fara væl við okkara borgarumum farvæl við okkara børnum og tí er hetta eitt uppskot sum vit fyrr ella seinni koma at samtykkja um tað ikki verður í dag tað verður ein spurningur um hvør eg røttu megna søguna tí føroyafólk hevur langt síðan góðtikið at hetta er støðan í føroyum og at hesi skulu hava somu rættindi sum onnur hesi uppskotini broyta øgiliga nógv fyri tær familjurnar sum sum eru í føroyum sum eru fyri mismunni og hóast tað í mínum gerandisdagi mínum familjulívi ikki broytir nakað serligt í praksis so broytir tað ótrúliga nógv tí at mann tímir betur at búgva í einum landi har ið vit geva rættindi til onnur somu rættindi sum eg havi at mínir medborgara eisini fáa tað fólk tíma betur at búgva í einum landi har sum vit øll eru líka fyri lógini so tað verður ein spurningur um tí samgongan fastheldur í einum fastsheldur um ein falskan veruleika um ein veruleika sum fera fólk langt síðan hevur vent sær frá ja tað verður ein spurningur um tíð um tað ikki er í dag so er tað um ikki langa tíð takk fyri harra formaður
so eru tað viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst
takk fyri eg ætlaði at spyrja hervur polstóttir um hon væntar at tað sum samgongan leggur fyri dagin nú nemliga mann roynir at forða samkyndum familjum og teirra børnum í at fáa somu rættindi sum aðrar familjur væntar hervur polsdóttir at tað fer at at verða varandi í føroyum ella væntar hon hendan samgongan bara seinka eina prosess og hin spurningurin er hvør svíður fyri at mann ikki vil geva hesum børnum somu rættindi sama tryggleika til foreldur longu við føðing og sama fíggjarliga tryggleika sum liggur í hesum uppskotinum hvør kemur at síða fyri avgerðina hjá samgonguni

tað er eingin ivi um at hesi lógaruppskotini verða samtykt í nærmastu framtíð vil hvussu er gera mítt tillat so sesssum visapal ti valdið aftur so verur hetta nakað mat arbeiði fyri samgongan heldur fast í einum eina einum mismuni á nøkrum borgarum sum eingin annar enn ein minniluti av samgonguni tekur undir við tað eru stórur meiriluti at føroya fólki sum vilja hava hesi uppskotini verða samtykt og so est mán hyggur eftir hvør tð er sum svíðu fyri tí á hesi uppskotini allarhelst fella í dag so er tað børnini hjá hesum familjunum børnini sum ikki fáa rættin til síni foreldur sum ikki hava nakað trygderni egentiliga til heldur ikkitilat arva síni sínar samhóður tí at juridis hevur sammóðurin einki tilknýti til barnið í dag so tey eru børnini sum svíða fyri hesari avgerðini hjá samgonguni
takk fyri beinta løgið ger so væl
takk hara formaður ja eg hugsaðiløgmaður var jú frammi einaferð í vár halda var og segði hann fór at hyggja eftir hesum her og royna at bøtmessa rættindi mær har hendi so einki og nú er tað onkur í samgonguni sum tekur so synd í sær sjálvum og roynir at spæla offur men eg hugsaði at spyrja hervur postetir um tað ikki veruliga er átrokandi at hesi rættindinr koma tí um tað iki veruliga eru soleiðis tað eru fólk í føroyum sum veriliga hava tørv á hesum her rættindinum takk fyri harra formaðu

takk fyri tað kom fram undir nevndarviðgini at tað eru fleiri familjur í føroyum sum fáa betri familjurviðurskiftir tá hesar lógirnar verða samtyktar at tað ikki vit snakka ikki um bæðan nakrar fáar sum kunnu teljast á eina hond við snakka um nógvar familjur og eg so sannstímul í gjár lætist um eina familju har ið tað er eitt par sum hevur trý børn frá øðrum parløgum har tá eina barnið ikki hevur rættin til sína sammaður tí at hesin láóðaruppskotini ikki eru galdandi í føroyum so tað eru absolutt nógv sum fáa ágáðan at at hesa uppskotini verða samtykt í dag
steðfan klarin poulsen eina viðmerking
tja har formaður eg rørki ein spurning til fyrstu viðgerð og fekk einki svar upp á tann spurningin til ta viðgerðina um hvussu langt andstøðan og minnlutin í trúnarnevndini ætlar at fara tí tað verður sagt at vit taka eitt fet nærri ímóti sum teð halda í í hvørjum er tað ímóti tí t eligivit- føroyar hevur verið til hoyring hjá túnarnevndini og tey hava uttan iva gevið grønt fyri hesum uppskotinum men hava nógv fleiri ynskju enn enn júst hetta uppskot sum liggur á borðinum so hvussu langt ætlar andstøðan sær hvussu langt ætlar minnilutin í trivnaðarnevndini at fara tá hetta kemur tí hesir mannin tí tað hava tey uttan iva eisini viðgjørt tí hetta er bara eitt av mongum ynskjum hjá hesum áhuagabólkinu
har vóru pálsdóttir
ja stefan klepoulsen hevur alla tíðina tá vit hava viðgjørt hesi smáli roynt at havt ein sovorðnan scare taktikk altso reinrætti at gera hetta ein glíðubreyt tað snýr seg um at javnseta nakrar familjur í føroyum altso hvat er problemið tí vit hava nakrar familjur í føroyum har børnini ikki hava rætt til eina foreldur hjá sær og at foreldurin heldur rætt síni børn um tað er at fara ov langt um tú at fara ov langt at geva rættindi til samfelagsbólkar í føroyum so eg so skilji eg simplan ikki hvørjum samfelag mann livir í men eg skilji heldur ikki at sleppa ein klapppoulsen blíva við at seta sær spurningar tí hann vil heldur ikki hetta uppskotan vil heldur ikki hjúnabarnslóna so tað er bara ein sorm fyri at royna at forpurra eitt mál sum er gott fyri samfelagsbólkar í føroyum takk fyri
ja so er tað eyðgunn samuelsen
ja takk fyri harra formaður øh eg fari at spyrja hervur polsdóttir nú hava vit hoyrt so nógv um ásetingar á mann letur seg binda niður í einum samgonguskjali um um hetta her lóggevandi tingi sum við trýogtretivu sum nú eru her um tað ikki fremsta uppgávan hjá okkum at lóggeva soleiðisnar at allir borgarar verða javnsettir vit hoyra um børn har tað eru trý børn í einari familju tvey eg hava rætt til bæði foreldrini meðan tað triðja barnið ikki hevur ertað ikki okkara fremsta uppgáva at lóggeva soleiðisnar í einm demokratiskum samfelag at allir borgarar hava sama rætt og eisini øll børn í føroyum
har vóru kollsettir
takk fyri sum tingfólk eru við bundin av at atkvøða eftira egokkara egnu sannføring við tí orðingini sum samgongan hevur koyrt í samgonguskjalið svil siga tey i nokk so ódemokratisk orðing har sum mann faktiskt bindur tey sum eru fyri at geva rættindi til samkynd meðan tey sum eru ímóti og vilja hava ein ein mismunur er á hasi familjunum tey sleppa at atkvøða eftir egnari sannføring meðan hini eru bundin til at atkvøða ímóti sína egna sannføring so e haldi g faktsk at tar ein øgiliga ódemokratisk orðing og eg vóni at fólkí í samgonguni atkvøða í dag eftir egnari sannføring og ikki fara upp á kompromi við mannarættinditakk fyri
so er tað siri stevnberg sum fær eina viðmerktu
sum fólkaræðið verður sett út av spælinum tá ið ein minniluti í samgonguni kann soleiðis halda rættindum hjá samkyndum og og teirra børnum aftur eitt annað er tað at okur vita at tað eru eisini samkynd bør føroysk bør sum búgva uttanlands sum halda seg afturvið at flyta heim aftur til føroyar tí tey missa teirra rættindur til síni egnu børn visu tey flyta heim eg veitk um hervura postóttur kundi sagt eitt lít sindur um tað tí tað hevur eisini verið sindil viðgjørt í nevndini
hervør pálsdóttir
te ja tað er soleiðis at tey pør sum niðri ella í øðrum londum hava fingið óskap visti færa kvinnur havat fingið barn saman so hevur samorðin rættindi og vistu tey flyta til føroyar sum missir hon rættindi til sítt barn og tað merkir jú at hesar familjurnar skulu velja ímillum sítt heimland ella sítt familjulív og tá sigur tað seg sjálvt at mann velur barnið hjá sær h so tað fastheldur fólki frá at flyta til føroyar hesi uppskotini lofta teimum tað er eisini ein áseting um at vist tú hevur fingið krásettan í útlondum so verður tað góðtikið í føroyumtakk fyri
ja sær tað billiusinussen ger so væl
og tað verður orðini at javnseta og javnrættur verða nógv brúkt javnsett viðhvønn javnrætt viðhvønnhetta snýr seg um at mann longu áðrenn barnið er blivið til í móðurlívi frátekur tí pápan mann tekur pápan frá barninum hann skal ikki vera til er tað at javnseta við vanligar familjur har mamma og pápi fáa eitt barn at mann sigur pápin skal ikki vera til altso eg tiki etiskt forkastiligt at mann brúkar orðið at javnseta og at geva børnum javnrætt tá ið mann tekur eina so vitala funktión frá einum barni áðrenn tað longur blivur til sum eitur pápin

fyri ø biljustinussen má hava misskilt uppskotið tí at veruleikinum í dag er tann at tá tú hevurið tá børn verða til avefirgjørdum gitnaði so eri hetta treytirnar eisini fyri hinskynpør tað vil siga at í dag vissu ein kvinnu en maður fáa eftirgørdan gitna við anonymundumnore so hevur tann pápin sum er giftur ella er saman við mammuni rættindi til barnið og tá frátekur tú viðkomandi biologiska pápan tað virkar yrkil a biljusinussen hevur nakað ímóti tí hann í nakað ímóti tá tað eru tvær kvinnur sum fáa barn saman á sama hátt sum tá tað er ein kvinnaa maður við eftirjørnum gitnaði so tað er ein konkretur mismunur sum biljustinussen eisini vil halda fast í takk fyri
erta bjarni kárasun petersen gersuva
takk fyri harra formaður sum mann hugsar um viðgerðina also prosessuna undir hesn her hesi viðgerðina av hesum her hesi lógaruppskotini so so fyrikemur tað mær øgiliga markottligt altso mann hevur havt eina nevndarviðgerð sum er farin langt yvir tíðarfreist um ann biðir um at hava fingið longdarfreist fleiri ferðir ø fyri at so koma út við einum áliti har samgongan koyrir fýra reglur niður og siga at mann er ósamdur á politiskum orsøkum og tí vel at fella tað einki við málið sjálvt at gera og tá ið formaðuriní trivnaðarnevndini var uppi so hevði hann heldur ongar viðmerkingar til hvat trupulleikin var við hesum uppskotinum tað er eisini meira gotnligt og vistu vit hyggja at røðaralistanum tað er at kalla eingin úr samgonguni sum ætlar at taka orðið í hesum her málinum en ætlar at køva tað í hel mætlar a tigata í hel tí at mann sansýnivís veit at mann er á tí skeivu síðuni sotakk fyri

takk fyri ja eg má siga at eg eg bleiv eitt sindurella eg visti ikki hví at tveistin tilat skriva álit verur longd eina ferð afturat serliga ikki tá eg so las álit ið eg skilti ikki mn hevði brúk fyri einar viku til at skriva fýra reglur men eg haldi at tað er eitt sindur meir kottligt vit hoyrdu frá formanni trúvnaðrnevndini nú og at vit hava eisini hoyrt áðrenn at hann helt at mannkundi loysa enda trupulleika upp á aðrar mátar men tað koma aftursæfikk ngar altso eingin boð upp á hvørja aðri mátar eru har tað her hesi lovuurpsskotin er loftar tá ið trupulleika sum vit hava íð føroyum hevta erut góð uppskot men eingin onnur boð er komin so ja eg haldi hopið inniliga at samgongutilfólk akkvøða eftir egnari samføng í dag so vit kunnu javnseta hesa familjuna lo oum takk fyri
ja takk fyri so er næsti ráðari annika olsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja til málið um sammóðurskap so hevði undirritað sínar egnu viðmerkingar í trivnaðarnevndini og tað ljóðaði soleiðis í tvey túsund og sekstan varð hjúnabandslógin samtykt í tvey túsund og seytjan varð hon endaliga avgreidd og við nøkrum broytingum tá hjúnabaldslógin varð samtykt broytti hon munandi um rættarstøguna hjá samkyndum soleiðis at samkynd eisini kundi víðast við hesi broyting í rættarstøvni hjá samkyndum átti sjálvsagt í tí sambandi at verið gjørd ein ørgrynna av fylgibroytingum í aðrari lóggávu hetta bleiv tíverri ikki gjørt og er enn ikki gjørt tað er serstakliga óheppi at blíva við at halda einum samfelagsbólki í eini tvístøðu tí lóggávan í føroyum ikki viðurkennir samkynd og tí at politiska skipanin ikki vil viðurkenna eina samtykta lóg sum lóggevarar hava okur skyldu til at javnseta allar okkara borgarar og óðansæð hvar okur standa politiskt í hesum máli so eiga okur sum tað allarminsta at viðurkenna at børnini í okkara samfelag verða javnsett uttan mun til hvørja lívsstøða teirra foreldur liva í hetta hava okur skyldi til tað er ein nógskikkur at halda tingfólk í eini støðu har tey skula velja ímillum at fara ímóti síni sannføring ella at spreingja eina samgongu hetta er eitt ómenniskjasligt trýst at leggja á eitt einstakt tingfólk hoyra ongastaðni heima hetta má skal ongantíð endurtaka seg og so havi eg heitt á løgmann um at bera so í bandi vegna samgonguna at koma við einum loysn á hesum máli og eg haldi at eg havi gjørt mítt ítrarta sjálv til at fáa eina loysn í hesum málinum men tað hevur ikki eydnast og tað stilla sjálvandi mína støðu heilt øðrvísi tí at eg haldi at tá mann er í einari samgongu so roynir mann at loysa uppgávurnar í einari samgongu tað hava okur skyldi til men eg haldi ikki at mann hevur víst nakran vilja nú eru skjótt fleiri ár síðan hjúnavagslógin varð samtykt men framvegis eru rættindini hjá børnum okkara ikki tryggjaði tað kunnu okur ikki liva við sjálv hevði eg ynskt at málið langt síðani varð loyst landsstýrið skuldi koma við eina loysn so børnini kunna verða javnsett men sum tíðin gekk mátti ásannast at loysn fóru ikki at koma og sum sagt so havi eg eisini innanfyri samgonguna roynt at gjørt mítt fyri at loysa hesa tað hevði verið virðiligaastur mátum at funnið eina loysn sum ein stórur partur av løgtinginum kundi tikið undir við tað vónaði at tað fór at henda hesa ferð og tí hevði eg eisini mínar egnu viðmerkingar í álitinum eg vónaði til tað síðsta men so var ikki tað ber heilt einfalt ikki til at geva ikki at geva samkyndu nøkur rættindi sum tey hava rætt til at okum nokta børnum teirra javnbjóðisrættindi til foreldur síni er ikki nakað okur kunna liva við tí tað er tað sum málið grundleggjandi snýr seg um samkynd foreldur eiga børn sum ikki hava javnbjóðsrættindi við onnur børn og vit kunnu ikki fyrst siga at tykur kunna skipa tykkum sum familja men tykur fáa ikki alt sum tykur eiga at fáa tykkara børn fáa ikki tað sama sum hini børnini soleiðis kunnu okur ikki arbeiða og soleiðis kunnu okur ikki fara við fólki til hvussu eg vendi og snara í hesum so snýr tað seg bara um at geva nøkrum fólkum rættindi sum tey hava rætt til einki meira hetta átta í grundini at verið uttan konsrovers men sum ofta fyrr so verða málini sett upp í ein spýsk politiskt tíverri so kallaðu etisku málini enda ofta víð einum keðiligum stríði ímillum vangur í løgtinginum men eg síggi hetta sum eitt etiskt mál hetta er ein sjálvfylgja hetta er eitt mál um mannarættindi søguliga hevur mann bart ímóti at geva kvinnum javnrætti fyrst brendimannkvinnurnar síðani vórði hildnar uttan fyri mannarættindasáttmálan síðani vórði hildnar uttan fyri skúlan uttan fyri kirkjuna uttan fyri politikkin mann heltur uttan fyri lógina ja uttan fyri samfelagið okur kenna

hevur mann bart ímóti at geva littum fólkum javnrætti javnrættindi fyrst ræt mann tey síðani gjørdi mann tey telslaur síðani helt mann tey uttanfyri skúlan uttan fyri kirkjuna uttan fyri lógina ja uttan fyri samfelagið men okur kenna úrslitið søguligani hava okur bartímóti at geva samkyndum rættindi samkynd hava verið forfylgd samkynd hava verið dripin samkynd hava verið hildin uttan fyri lógina ja samkynd hava verið hildin uttan fyri samfelagið og okur fara at kenna úrslitið spurningurin er hvørja søgu vilja okur skriva í dag okur kunnu berjast eina løtu afturat men geva ta meining at fasthalda nøkur menniskjur uttan fyri okkara samfelag nei tað gera tað ikki og hvør hevur givið okum rætt til at at heva okkum upp um monmur menniskjur um okur ikki kunna hjálpa okkara borgarunum uttan mun til hvørja støðu tey eru í ella liva í hvørjum skulu okur so hjálpa og lóggeva fyri tað er skeivt at binda tingfólk niður á henda hátt sum hannhevur gjørt í hesum máli og ja eg havi akkvøtt ímóti mínari sannføring tí havi verið partur av einari alliansi antin í andstøðu ella samgongu og tað eri eg ikki bestemt stolgt av mannarættindi kunnu ikki vegast á einari politiskari válskál mannarættindi kunnu ikki bólkast í einari andstøðu ella í einari samgongu mannarættindi er ikki til sølu har mann kann tingast seg fram til at fáa okkurt afturfyri ein veg ein stovn ein tunnil ella kanska eitt skip í mannarættinda spurningur má man fylgja sínum hjarta ella missumann seg sjálvandi burtur mannarættindi eru sjálvsøgrættindi okur sum sita inni her eru lóggevarar í okkara landi okur hava skyldu til at beina burtur mismun í lóggávuni tí lóggávuni skulu grøll vera eins og eygu lógarrinnara eru okur øll eins men eygu og lógarrinnara eru menniskjueygu sum síggja ymiskt tíni og míni eygu og int til okur kunna síggja hvønn annan á jøvnum føti vil lógin vera órættvís okkara eygu fasthalda nøkrum menniskjum uttan fyri okkara lógarverk okkara eygu fasthalda einum minnilutabólki uttan fyri okkara samfelag og tíðin er komin at broyta hetta samkynd o teirra børn eins og øll onnur fólk sum skipa seg eftir bestu sannføroying og føroyska samfelagnum skula hava tey rættindu sum tey hava rætt til takk fyri harra formaður
so fær høgni hoydal ína viðmerking
ja harra formaður mær líkti væl á røðuna hjá anniku olsen eg royndi ver a ætlan at spurt hana hví at hon er atkvøiddi ímóti hjúnaðapakslógnum seinast men tað haldi hon kom inn á sjálv at hon tá eisini var partur av einari alliansu ella kon rópa tað og eg heldi grundgevingarar vóru sera góðar hjá hjá aniku olsen so nú má eg sjávandi spyrja hana um um hon so fer at atkvøða fyri hesum gemum uppskotinum tí at fyri okkum hevð tað verið eitt øgilig øliga stórt framstig fyri føroyska samfelagið o eftir okkarastyngi kann tað bara skapa eitt betri samfelag og eitt ríkari samfelag fyri okkum øll

takk fyri harra formaður ja tað fer høgni hoydal sjálvandi at síggja um eina lítla løtu hvat eg fari at atkvøða eg haldi mín røða bendi nokk so væl hvønn veg eg fari eg havi sitið í heinari samgongu nú og eg havi gjørt alt tað sum eg kann fyri at henda samgongan kann loysa málið inn á veggjan men tað hevur hon ikki megnað og eg haldi ikki at eg skal læsta mínum egna flokki hann hevur verið staðið saman um at roynt at funnið eina loysn tað sama eisini við miðflokkinum men tað eru ikki øll sum draga eina línu og tað hevur ikki eydnast at finna eina semju um at loysa hendan trupulleika sum okur standa í og sjálvandi hava okur skyldur til at loysa avbjóðingarnar innanveggja men tá tað ikki ber til og tá tað snýr seg um so grundleggjandi rættindi sum hesi so stilla ter sjálvandi tingfólk í eina heilt aðra støðu
einka lovið jacobsen gersfvæl
ja takk fyri hara formaður sera góð røða sum annika olsen hekk helt og tað er púra rætt at tað eru so nógv sum eru hildin uttan fyri lógina ígjøgnum ár og dag og tí kundi eg hugsað mær at spurt anniku olsen um hon hvat hon fer at gera í tag fyri at samkynd ikki verða hildin uttan fyri lógina í dag tí ein blankatkvøðu í dag tað merkir eisini tað at hetta her uppskotið fellir men ein

fyri nei eg haldi at tað er viktigt at okur loysa hesa uppgávuna eina ferð me allan man hevur samtykt hjúnaðabarnslógina og táð skuldi mann sjálvandi gjørt tá beinanvegin visi mann gjørdi eitt ordið lóggávuverk tá í tvey túsund og seytjan so hevði mann tikið allar fylgibroytingarnar við tá tað bar ikki til og nú koma hesi málini pøfrá samgongu til samgongu at fylgja tí man ikki loysti allan trupulleikan beinanvegin og tí standa okur eisini íð teirri støðu sum okur standa í nú har er kanska tað grundarlagið ikki var í hesari samgonguni at loysa akkurát hesa avbjóðingina men mann kann ikki blíva við at síggja seg sjálvandi spegli og ikki at fylgja sínari sannføring tað er heldur ikki virðiligt og tað er eisini tað sum eg eisini leggi upp til í mínum áliti har eg havi heitt á samgonguna um at taka seg saman og loysa hesa uppgávuna men tað hevur mann so ikki vilja
bjarni kárason petersen
takk fyri harra formaður tað er sjálvandi øgiliga trupult at seta spurningar tá ið tá ið tingkvinnan kanska ikki púra greitt vil geva sína støðu til kennar men í øllum førum vissi tingkvinnan annika olsen ætlar at atkvøða ja sær um tað so soleiðis at tað er fult og heilt í tráð við virðisgrundarlag fólkafloksins ella ikki tí hon tykist at vera tann einasta í fólkaflokkinum sum yvirhøvur tosar um og umhugsar at hetta her er gott fyri at føroyar blíva meira rætt ví samfelag og at børn blíva meira innkluderaði hon tykist at vera tann einast í fólkaflokkinum sum heldur hesin tingini er hetta í tráð við politikki ið fólkafloksins at mann er so nógv ímóti hesum takk fyri
niclasen
ja takk fyri tað eru sjálvandi ymiskt kar meiningar í fólkaflokkin sum tað er í í hinum flokkunum og ja haldi at bjarni kárasom petersen veiti gott sjónarmiðini hjá teimum ymsu tinglimunum og hetta er sjálvandi eitt etiskt mál og har standa har standa okur eisini sum menniskjur øgiligani ymiskt hvat fer hugsjónir okur at hava og hvussu hvsumen fyri meg er tað ein sjálvfylgja at mannarættindi er nakað sum mann ikki skal skilja ímillum og um mann eigur at taka ser givið tí at tað er ein mannarættur at fáa tey rættindini sum mann hevur heur uppaborðið

ja tak fyri eg vil takka anikoolsen fyri eina sera góða røðu og hon segði júst tað sum hetta málið snýr se um tað snýr seg um mannarættindir tað snýr seg um at geva øllum fólkum eins symdu í okkara samfelag undir lógini og eg havi bara eitt at siga við anikí olsen og tað er tað at atvøðu eftir tínum sanføringannka tað eg ressur teg eisini takk fyri
hólsøn
ja takk fyri ja tað er tað sum hetta málið snýr seg um um mann skal atkvøða fyri sínari sannføring ella at mann sigur at mann ikki tekur undir við einum samgonguskjali og tað er tað sum alt hetta her ediska delemmaið hevur hevur sprottsið burturúr at mann skal velja ímillum eina so trupla støðu og eg veit gott at fólk har úti í samfelagnum ikki ordiliga kunna skilja tað politiska spælið sum her inni er her inni men soleiðis er veruleikin jó bara veruleikin er at mann situr í einari samgongu og mann hevur gjørt eina avtalu men so er tað hin spurningurin at geva fólki tað sum tey hava uppiborið og tað er tað sum okur eru sett til at gera inni í hesum høga tingi tað er at geva okkara borgarum javnrættindi at geva teimum tey rættindi tey hava uppiborið og at tey eru eins ferði lógini sum øll onnur menniskjur
bjørt samuelsen
takk fyri annikaolsen helt eina flotta røðu og eg haldi at tað vísti akkurát hvat hetta snýr seg um og tað er eingin loyna at eg havi verið vónsviðin á anikaolsen í nógv nógv ár tí hon atkvøddu ímóti hjúnaðabalsmálunum sjálvt um tað málið bleiv samtykt við stór meiriluta í veruleikanum tí tveir sambandsmenni atkvøddu fyri tú tá helt hon eisini eina fantastiska røðu men tá valdi hon so a vera logaligur fyri flokkinum hjá sær eg føli anikaolsen kann gera upp við tað og veruliga at standa fyri tað hon hevur saks eg standa fyri øll hesi árini og taldi er fantastiska flott og tað er mann errin av hasum politikari og eg haldi ikki at tað er hennara ábyrgd hvørjar avleiðingar eru mølu fyri samgonguna tí tað er jú ein spurningur um leiðsluna í einari samgongu hvørjar avleiðingar um mann velur at gera máldið karpinalmál ella ikki eg haldi viðhvørt máman atkvøða sína egnu sannføring og vussu annikoolsen ger tað í dag so skal hon hava mína allarstørstu virðing takk fyri

ja takk fyri ja tað er hetta her etiska dilemmaðið um at svíkja sína samgongu at svíkja sín flokk ella at svíkja sín sjálvan og svíkja tey menningini ikki minst sum liva har úti og sum ikki føla seg einspør lógina tað er eitt etiskt dilemma og tað er kanska ikki øll sum skilja tað tí fólk sum eru uttan fyri hetta húsið skilja ikki tær mekanismurnar sum eru her inni og tær skilja ikki tær alliansurnar sum eru her inni og tað er tað sum tað er tað sum ofta ger øgiliga eina trupult men tað er eingin ivi um at hetta málið hevur verið ótrúliga trupult fyri meg eisini og tað kemur sikkurt eisini at standa á í restina av hesum tingfundinum áðrenn endaliga avgerð verður tikin eina løtu
uni joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja øll vóru sjóhnrin spent at hoyra andioolse hvat hon fór at siga um hetta málið tí sum bjørt sama sín eisini nevnir so eg mann mann hevur sett eitt sindur av álit upp á at andin olsen fór at vera við hesum partunum av av uppskotinum og tí haldi eg at røðan hjá anrkg olsen var skapliga virðing virðing móti øðrum virðing móti sær sjálvari og tað er tað sum hetta handlað í síðsta enda handlar um tí at hvussu nógv fólk va ikki verið noydd at fara av landinum fyri at liva síni samskynduleika hvussunógvar familjur hevur ta ikki rakt hvussu nógv hevur tað ikki stoytt hvussu nógva skomm hevu tað ikki skapt gjøgnum árini og nú haldi eg sum annókv eilsatros nevnur tað er eina ferð med alla at gera upp við hetta her at vit nú virði virðismeta og vit sumu vit síggja eisini stórur partur av føroya fólki heldur at hetta er tann rætti vegurin at fara og tí vil eg bara siga eitt um
góð søl
ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina gjóni nolsu joensen øja eg haldi at samgongan gott kundi havt loyst hetta málið eg haldi at landsstýrið kundi gott av loyst hetta málið vistitað var nakar dugur í hesar samgonguni so loysti hon hetta málið sjálv í staðin fyr at mann skal sita í hesari støðuni í staðin fyri at jesum vanligur tinglimur orsakað sum onkur plagdi at siga vanlig indianari skal út á markina og finna loysninar og finna hvønnveg mann skal ganga tað er ikki í lagi tað er ikki í lagi at óddafiskarnar ikki í hesum samgongu kunna loysa henda trupulleikan men kasta eina bombu inn upp á hendan mátan tað er ikki í lagi tí hon kundi verið loyst tað er fullkomiliga óneyðugt at standa í hesa støðuni her sum okur standa í dag visti mann veruligani brett okvom marmar og gjørdi tað sum hann skuldi gera men tey valdu mann ikki at gera eg hevði hendað loysnin at servera fyri teimum í morgun
williusinussend fær eina viðmerking særsfólk
klakk fíkirar formaður eg haldi at annikolso hevði eina frálíka røðu er samdur við sera nógvum av tí sum hon nevndi hon tók saman um søguligu gongdina um mannarættindi og svíðari mannarættindi sum miðflokkurin gongur sera høgt upp í og vit hava nógvar greiðar ásetingar í okkara stevnuskrá um um mannarættindi um barnarættindi og svíðari vit eru ósamd um nøkur ting tær ósemjurnar tóku vit upp tá ið vit gjørdu samgonguskjal og blivu samd um altso miðflokkurin gekk frá fleiri av teimum tingunum sum vit ynskt at fáa við okkara samgonguskjal treytað av at vit blivu samd um at vit halda nøkur ting uttan fyri samgongusemjuna og vit gingu út frá at tann avtalan var galdandi fyri okkum øll sum eru í samgongu fyri hesi fýra árini tí tað gongur báðan vegin og tað hevur sanniliga kostað okkara samvitsku og okkara politikki er nógv at vera við í he
annika
polsen ja takk fyri harra formaður ja eg haldi visti eg skal geva biljustinussenkado fyri tað so haldi at biljustinussen eisini hevur gjarna viljað loyst hetta málið innan fyri tær ravurnar sum miðflokkurin ú einaferð kann kannkann liva við og tað tað ró skal biljustinusen eisini fáa frá mær at mann at mann hevur sæð at at onkursvegna má mann loysa hesa avbjóðingina og og tað tað haldi at bilijustinusen h vísihan vilja til o vísir eisini hansara hansaramenniskjasliga medvit og tað skal mann hava stóra takk fyri e hetta málið hetta málið kloyvir okum eisini menniskjasliga og kora okur standa í mun til okkara etiska sannføring so tað er eitt ómetaligani trupult mál og tí skuldi mann eisini duga at handfara hetta her við meira delekati enn tað sum mann hevur gjørt mann kundi saktans havt handfara hetta her meira virðiligt enn tað sum mann hevur gjørt til dagsaftur takk fyri hara formaður
jaak so er tað næsti røðari og tað er ingilín didriksen strøm ger so væl
ja eftir øllum at døma so vil miðflokkurin sambandsflokkurin og fólkaflokkurin ikki at børnini hjá samkyndum foreldrum skulu hava sama rætt sum øll onnur børn í føroyum hesi foreldrini og teirra børn tey eru ein partur av okkara samfelag í dag te eru við í mammubólkum ella foreldrabólkum kann man kalla tað tey eru í vøggustovum barnagórðum skúlum liðum livg við øll við øll onnur børn í føroyum og mann trýr sjálvandi at tey børnini hava sama rætt men tað hava tey ikki tað er ein mismunur og tað er ein konkretur mismunur sum vit eftir øllum at døma ikki vilja sleppa okkum av við tað haldi eg er heilt heilt heilt ótrúliga ja eg haldi hatta e undir alt lágmark tí ein minniluti a føroya løgtingi hevur bundið løgtingið niður hálvfjerðs prosent av føroya fólki siga seg vilja geva hesum børnunum og teirra foreldrum somu rættindi sum øll onnur

familjurnar tær hava bíðað leingi eftir hesum rættindunum at arva mammu sína at sleppa í barshil við mammu síni at foreldramyndugleikin verar í lagi av samveru við mammu sína og so framvegis grundleggjandi rættindi sum vit bara ganga út frá at øll børn í føroyum hava men tað havar tay ikki hesar familjurnar hava fingið ábendingar og úttað lisi frá samgongulimum men eisini frá løgmanni um at mann ætlaði sær at loysa trupulleikan at mann ætlaði at loysa hesig her hvat ska mann siga mannarættindabrotini sum vit jú egentiliga standa inni fyri hvønn dag tað er altso at halda hesa familjurnar fyri tað turra spott tá mann so kemur her til og sigur at mann ikki fer at loysa málið tað haldi eg ikki er í lagi at halda fólkið í vónini og so bakka tá ið tað kemur til stykkis og tað er eitt sum er øgiliga sum gongur mær ella sum sum leypur í eyguni á mær og tað er tað at eg faktiskt eingin argument ongar grundgevingar havi hoyrt fyri hví mann skal fella hesi uppskotini tað einasta argumentið sum eg havi hoyrt tað er tað at mann fær ikki semju um hetta málið í samgonguni her er eitt álit frá trivnaðarnevndini frá meirilutanum í trivnaðarnevndini sum er fýra reglur har sum mann bara sigur at hendan gavtalan hon ja hon sigur tað at at vit skulu øll vera samd um alt tað sum sum vit samtykkja frá andstøðuni og tí kunnu vit ikki taka undir við hesum uppskotinum her eru ongar grundgevingar ímóti og hví má tað vera so at ongar grundgevingar eru ímóti tað er sjálvandi tí at grundgevingarnar eftir øllum at dáma ikki tøla dagsins ljós

hví neyðuheldur mann hesum familjunum í einari støðu so meirilutin av løgtinginum meirilutin av fólkinum vil hava tey út úr

eg síggi eisini røðaralistan í dag at tað er eingin av teimum sum eru ímóti hesum uppskotunum sum taka orði mann vil egentiliga tiga hendan trupulleikan í hel eg haldi ikki tað líkist nøkrum eg haldi ikki tað er virðiligt at mann brúkar mann goymir seg aftanfyri eina áseting ír einum samgonguskjali sum bæði er ódemokratisk og ímótir stýrisskipanarlógini har sum øll tingfólk skulu atkvøða sínar egnu sannføringeg

hesi samkynd foreldrini og teirra børn tey eru ein partur av okkara samfelagi fara til arbeiðis tey eru í skúla gangu í barnagarð te eru ein aktivur partur av okkara samfelag og røkja sínar skyldur sum allir aðrir borgarar men tey hava ikki somu rættindi tí har gera vit munafólki men sum fólkavald so hava vit faktiskt ikki ábyrgdina av at taka støðu til hvør skal elska hvønn ella hvussu fólk skipa sína familju tað skulu vit slett ikki taka støðu til uppgávan hjá okkum í løgtinginum tað er at vit skulu syrgja fyri at allir borgarar liva og virka á sama rættarliga grundlag og við hesari lógarbroytingini so gera vit faktiskt tað at vit koma nærri at gera hesum familjunum sum liva í virk í føroyum javnrætt við allar aðrar familjur so havi eg faktiskt ikki meira at siga í dag harra formaður
ja takk so fær hervør polsdóttir eina viðmerking ger so væl
takk fyri har formaður er púra samd við tí sum ynskitcens treym segði í sína røðu og hugsi nevliga her við hvat er virðiligt at tað er óvirðiligt at mann tigur tigir hendan trupulleikan í hel áður hevur mann brúkt øgiliga óvirðiligan málburð um hesa henda samfelagsbólk og teirra familjur og nú velur mann bara ein n enn ein óvirðiligan lagst við at tiga teirra familjutrupulleikar heldur enn at taka støðu og veruliga viðgerð á málið takk fyri
ja takk ger so væl ingiliv dittur sjónstrøm
takk fyri harra formaður ja tað er nemliga tað hvat er virðiligt tað var heldur ikki virðiligt við nógvum av teimum tingviðgerðunum sum umrøða sumumrøða rættindi til samkynd tey orðaskiftini hava kanska heldur ikki ella hava heldur ikki partvíst verið virðilig tað var tey ikki mann hevr brúkt øgiliga ljóta málburð og farið øgiliga illa við nøkrum fólki bara fyri atiat tey fólkini liva soleiðis sum tey gera tað er helst í ordan men eg haldi helst ikki tað er í ordan at tiga hetta burtur
ja takk so er tað eykun samelsens fær til viðmerking ger so væl
takk fyri rúharra formaður ja eg eri samd við øllum tí sum ingilin diteressen strøm segði tað er ræðuliga viktigt haldi eg at mann vísir teimum virðing hesum fólkunum og tað er ikki at vísa teimum virðing at tosa pent um tey visman ikki loysir teirra trupulleikar tí at tað er okkara fremsta uppgáva sum tey sum eru so heppin at sita her at lóggeva soleiðisnar at allir borgarar kunnu virka eins í hsum samfelagnum og allir borgarar eru javnsettir og ikki minst børnini tað er ikki okkara uppgáva at fara inn í hvussu fólk annars hvør er rættur og hvør er skeivur øll menniskja hava rætt til somu virðing takk fyri
ja takk ger so væl ingilín didresson strøm
takk fyri ja mann mann kallar hetta her uppskotið fyri eitt etiskt mál og fyri atag skalt vera ein etisk tvístøða so skal tað líkasum vera tvær sakir sum standa øgiliga týðiliga og hart ímóti hvørjum øðrum men tað í hesum førinum haldi eg at tað sum stendur á allarsterkasti er tað at har eru nakrar familjur í føroyum í dag sum eru fyri einum mismuni her nakrar mammur sum ikki hava rættindi av teirra børnum líkasum allir øll onnur hava tað í føroyum heilt automatiskt men tí at tey ikki hava skipað sína familju líkasum nøkur onnur í okkara samfelag so skulu tey ikki hava hesa rættindini tað er ikki virðiligt eg haldi eg heldur ikki faktiskt eg haldur helu ikki at tað er eitt ein etiskur spurningur takk fyri
takk fyri so er tað bjarni kørasund petersen sum yvirleikin gerst væl
takk fyri harra formaður og fyrst og fremst takk til ingilín digisen strøm sum hevur gjørt eitt megnari fyrireikingararbeiði í mun til hetta her uppskoti eg veit at hon her arbeitt øgiliga hart við hesum uppskotinum og tað er til alla aðruvert eg siti bara eg fái ikki ordilia lata vera við at hugsa um hvussu óserjøs eg føli hendan her viðgerðin er frá samgongurenarsíðu altso bæði tað at tingviðgerðin bæði til fyrstu viðgerð og sum nú til sínlátandi eisin til aðru viðgerð su velumenn á tiga málið burtur og køvað hendan her logan og í nevndarviðgerðini hevur mann eisini onkursvegna givi at inntrúkva av at hetta var eitt kompleks mál og mann skuldi venda hvønn stein og so tá ið álitið kemur so í meiriluta álitið fýra reglur har ma siga umann ikki tekur undir við uppskotinum tí at tað vil mann bar igi tað var grundgevingin er tá soðið ikki fortunt takk fyri hara formaður

jú altso tað er mann vit hoyrdu frá formanninum í trivnaðarnevndini at mann helt ikki at uppskotið var fullfíggjað men mann vil samstundis ikki vísa á hví uppskotið ikki er fullfíggjað og har kann eg líkasummi bjarni kárasen og petersen kemur inn á vísa á at her egið liggur jú eitt øgiliga drúgt arbeiði aftan fyri hesi lógaruppskotini hetta er ikki nakað sum er komið úr tómari luft ella hvat mann skal siga at tað er tað liggur eitt stórt arbeiði aftanfyri og at tað skuldi verið í ordan bæði so og so og tað einasta sum tað ger er at tað tryggjar nøkur rættindi so ja mann kann jú altíð royna at fjala seg aftanfyri at arbeiðið ikki er nóg gott gjørt men eg haldi ella eg veit at tað er ikki støðan í hesum førinum
takk fyri so eta bjarni hammer ger so væl
takk yrhar formaður takk fyri ina góða røðu sum ingilin didriceoxsen strøm sigur so eigur løgtingið sjálvandi ikki at avgera her hvussu føroyingar velja at liva sítt privatlív men tað ver eitt annastað vil mann gera men mín spurningur til ingilen didinstrøm veit veit ingilín didigsen strøm hví at samgongulimir sum tá sótu í andstøðu sum hevði møguleikan at atkvøða fyri borgarligu vøksluni atvðu atkvøðu ímóti henni sjálvt um tað var einki press tað bleiv samtykt við nokk so greiður meiriluta hevur ingilín didricsen strøm nakra varhugan á hví tey so aftur nú føla skja pressaða tá tey ikki føldi hjá pressaðin tá tey vóru í andstøðu takk fyri harra formaður

ja tað verður jú við eisini her málinum soleiðisnar at í staðin fyri at handla um at geva nøkrum borgarum í føroyum nøkur grundleggjandi rættindi so fer tað til at handla um makt og at halda fast í maktini eg haldi løgmaður var úti við einum skrivegur fyri um at politikkur snýr seg um at hava ávirkan hvat fyri ávirkan skulu vit ikki hava politiska ávirkan fyri at skipa eitt gott rættarsamfelag fyri at geva øllum borgarum sama rætt tað er øll førum tann politiska ávirkanin eg vil hava ikki bara at hava makt fyri maktskyld sum tað tykist at vera tað sum mann neyðheldur fyri í í dag
ja takk so eta stefan klein poulsen frá nývirki gerst væl
eg har formaður nú var meirilutin ella samgongan skýrd undir at tiga málið burtur og tað haldi eg eri ikki heilt rætt at tað blíivu gjørt til fyrstu viðgerð grundkavið øgiliga væl fyri mínum og okkara sjónarmiðjum í miðflokkinum fyri hesum málinum og hevu ikki nógv nakað nýtt komið til aðru viðgerð samgonga sigur kanska ik nógv meir men andstøðan sigur akkurát tað sama javnstøðu javnrættindi kærleika rætt til foreldur rætt til børn alt verður pakkað inn kringvarpið ger akkurát tað sama kringvarpið hevur ongantíð viðgjørt hetta málið einki mál hevur l so lítið viðgjørt sum akkurát hetta málið tí tað veður eisini pakkað inn vit sleppa faktiskt ikki at viðgera hetta málið og teimum sum roynir at leggja síni sjónarmið fram sum ikki eru akkurát líka sum sum ingilin didricen strøm hevur jamen so verðu mann skurdur undir at neyðhalda og og hata hesi fólkini sum vit hava ein ótrúliga stóran kærleika til men hava onnur sjónarmið tá tað kemur til hesi málinum
ger so væl ingilin ditissanstrøm
mann kann hava tey sjónarmiðini sum mann vil men tá mann er settur inn í løgtingið at syrgja fyri at lógirnar í føroyum verða verða skipaðar rættvíst so hevur mann ikki ábyrgdina av at siga hvør uppførserætt og hvør ikki uppføriserætt í mun til hvussu mann skipar sína familju í mun til hvøn man hvønnmann elskar so hevur mann ábyrgdina av at syrgja fyri at vit hava eitt gott og trygt rættarsamfelag har øll hava sama rætt har øll hava somu grundleggjandi menniskjarætt tað e so okkara uppgáva at siga hvørjar familjur ru skeivar og hvørjar rættar og eg aldi aer at nakar í iva um hvar miðflokkurin stendur í hesum málinum eg haldi meira tað er fólkaflokkurin og sambandsflokkurin sum neyðhalda í at hesin minnilutin av løgtinginum skal sleppa at bestemma hvussu hetta málið verður ja ikki loysttakkfyri
ja takk so er næsti røðari og tað verður bjørt samulsen ger so væl
harra formaður endiliga standa vit her og eg eri komin har til at vit kunnu um um nakrar tímar ella um eina løtu koma at atkvøða fyri hesum uppskotinum sum hava verið so leingi ávegis hrra formaður tað eri kanska tað allarfremsta uppgávan hjá einum politikara tað er at arbeiða fyri alla tíðina at gera samfelagið fyri at betri samfelag fyri allar borgarar og ein onnur uppgáva sum eg haldi ver an aðaluppgáva hjá politikaranum tað er alla tíðina at hyggja eftir eru tað borgarar sum detta niðr millum er tað borgarar sum eru fyri misrættið í mun til tað lóggáva sum er í landinum ella í mun til tey viðurskifti sum eru í landinum og so alla tíðina arbeiði fyri at tryggja at teir samfelagsbólkar ella teir borgarar sum ikki hava javnsett rættindi fáa hesi tað er ofta ein langur veður men eg haldi sjálv ati um vit hugsa um at føroyar hava flutt seg rættiliga langt fram á leið tey seinastu árini og ikki minst er fólkið langt framman fyri politisku skipanina so haldi eg kortini at tír vón fyri framman at tað ikki ganga so øgiliga nógv ár fyr enman í komin á mál við øllum rættindum fyri samkynd í hesum føri snýr hetta seg um at geva nøkrum børnum og nøkrum familjum somu rættindini sum onnur børn og aðrar familjur í føroyum hava og tað er at kunna fáa bæði foreldrini sum foreldur longu frá tí degnum tey verða boðin í heim tað er at kunna hava bæði foreldrini um seg í barsilstíðini eins og øll onnur børn sum hava tvey foreldur kunnu og tað er eisini møguleika fyri at kunna arva síni foreldur skuldu tað vanlukkuliga hent at annað foreldri doyr og so er onnur fylgilóggáva við hví er tað at samgongan ikki ynskir at geva hesum børnum tann tryggleika og tann lógarrætt sum aðrir nýfrøðingar hava føroyar eru í einari serstøðu í norðurlondum í mun til vantandi rættindi til lgbtplussfamiljur og um nakar í samgonguni trýr at hesa hesi rættindini og hesar lóggávurnar ikki fara at koma upp á pláss í føroyum so eri eg vís í at tey fara skeiv lóggávan fer at koma kemur hon í dag kemur hon ikki í dag so kemur hon innan fyri fá ár tí at hetta at javnseta rættindini hjá børnum og familjum tað er ikki nakað eitt land klárar at skáka sær undir undan í nógv ár tí trýsti uttanífrá vil fara at koma eins um mann eisini sá heilt afturvið vistmanna hugsar um málið um grein tveyhundrað og seksogtrýss b í sínari tíð tá varð eisini lagt stórt trýst á frá okkara grannalondum um at fáa hesar lógarorðingar upp

hendan samgongan kann vist hon er heppin seinka hesum meni eg haldi øll inni her vita at tey sum svíða fyri vist mann ikki samtykkir hesi lógaruppskotini tað eru børnini tí at alt hetta lógaruppskotið snýr seg um rættindini hjá børnum tá ið vit gjøgnumførdu hjúnabanslógina í fyrst í tvey túsund og sekstan tá ið man kann siga tann grundleggjandi lóggávan kom og so í seytjan tá ið tær neyðugu fylgibroytingarnar komu tá tryggjaði mann foreldrunum møguleika at giftast og so hava fleiri fleiri ført fram at tá átti mann at havt alla fylgilóggávuna sum mann rættaði upp á øll rættindi fyri hesar familjur í øllum ymiskum lóggávum í føroyum og tað er púra rætt tað hevði verið tað rætta at mann gjørdi altíð einum tá men eg haldi øll sum fylgdu við tá vivistu at tað var slett ikki ein møguleiki tá bara tað at tað lógaruppskotið bleiv lagt fram av fýra tingkvinnum heldur enn av landsstýrinum vísti at longu tá eisini eisini í teirri samgonguni var hetta ikki so øgiliga einfalt at arbeiða við og øll minnast eisini tann dagin tað bleiv atkvødt hvussu mann sat og bíðaði eftir seytjandi atkvøðuni í samgonguni um mann visti faktiskt ikki um uppskotið fór at verða samtykt fyr eini allarsíðstu løtu og tá vóru tað so tingfólk úr andstøðuni nemliga tveir limir úr sambandsflokkinum sum atkvøddu eftir síni egnu sannføring so at uppskotið bleiv samtykt við rímiliga stórum meiriluta og síðani eru tað fleiri ferðir blivi spurt jamen hvar ætlaðu tit at steðga altso hvar ætla tit at steðga á hsær glíðbreytini eg haldi steffan klein poulsen tók tað fram í áðni og eg havi eitt rættiliga greitt svar upp á tað tað er ikki eitt mál í sær sjálvum at steðga við nøkrum tað e eitt mál sum innleiddi røðuna við at vísa á at ein tann fremsta uppgávan hjá okkum er allatíðna arbeiði fyri rættindum tá ið vit síggja at tað er ein ein mismunnur gjørdur ella á lóggávanum ikki javnsettu borgararnar so eiga vit at blíva við og blíva við og blíva við inntil vit eru nøgd við og siga at nú hava allir borgarar javnsett rættindi og tað er galdandi fyri lgbt plussfamiljur men tað er sanniliga eisini galdandi fyri aðrar borgarar og aðrar samfelagsbólkar altso tað at akkurát hesi samfelagsbólkarnir tá ið tá ið málini verða viðgjørd fáa tær ofta rímiliga stór uppmerksamheiti og tað er bara ein spurningur um at mann politiskt ofta velur at gera tað til slíkk kreppumál so tá ið tað hendir so so kann tað ljóða sum um man mann arbeiðir bara fyri hesum rættindum men manta arbeiðir fvið øllum minnilutabólkum ella tað er okkara ábyrgd at gera tað loypandi so eg vænti ongantíð við steðga eg vænti ongantíð it koma heilt á mál so leingi vit hava eitt lóggávuvald so leingi vit hava e ting so er tað okkara fornemasta uppgáva at blíva við at arbeiða fyri javnsetingarrættindum hjá borgarnum harra formaður eg fái onkuntíð ta kensluna at mann viðger hetta sum um at bara mann klárar at steðga lóggávuna jamen so verða onga skyndar barnafamiljur sum um at tað er lóggávan sum skapar hesar familjurnar ella tær koma aftaná ella tey samkyndu tað blíva fleiri samkyndust tað kemur lóggávu veruleikin er jú beint tann mótsatt veruleikin er jú at lóggávan kemur tí at vit fyriahalda okkum til ein veruleika sum er í samfelagnum og tá er tað okkur ábyrgd at lata lóggávuna at fylgja við so og hvørjí veruleikin í dag eini hálvfjerðs børn verða árliga fødd sum eru fødd við hjálp av ymiskum slagi á hjálp til at fáa børn og av hesum er tað kanska eini tíggju prosent sum eru verða verða har har mamman blívur up á vegin við við ságeving tað vil siga atbrúkar sá frá einum øðrum manni enn tí manninum eigur barnvið ella visu tað eru tvær samkendar kvinnur so hvørt einasta ár koma fleiri børn í verðina við hesum við har mann brúkar tráðgeva hetta er ein møguleiki sum hevur verið bæði fyri hinskynd og samkyndr kvinnur í nógv nógv harrans ár tað er absolutt ikki nakað nýtt tað er faktiskt væl eldri enn hjúnabandslóvn tað er nógv eldri enn hjúnabandslovnum tað í nógv ár áðrenn tvey túsund og sekstan ta hjúnabandslógin bleiv samtykt at kvinnur ferðaðust tilgrannalonduni hjá okkum fyri at kunna gerast við barn við ráðgeving við hjálp frá heilsustarvsfólki sum so eittansa stama má fyri halda seg til veruleika og nú vita vit at tað eru nøkur børn í føroyum tey hava eisini verið her í nógv ár hjá samkyndum mammum sum standa og bíða eftir at fáa hesi rættindini tann dagin tey verða d fødd tann dagin tey komu heim tá hava tey ikki somu rættindini vistu tvær mammur sum hava valt at fáa barn saman so skulu tey gjøgnna langa tilgongd sum ofta tekur kanska tvey tvey hólvt ár fyri at kunna ættleiða barnið men tey kunnu gott ættleiða barnið

altso hesar familjurnar eru her hetta er ikki nakað vit finna uppá hetta er ikki nakað sum vit leggja lunnar undir at at soleiðis skal tað vera í framtíðini hetta er nútíðin hetta er tjúgu einogtjúgu hetta er tjúgu tveyogtjúgu sum vit skriva um nakrar fáar dagar

øharra formaður eg haldi ati tá ið mann sigur at mann er ímóti hesari lóggávuni og mann ikki vil fremja hana so sigur mann mann kann ikki siga tað uttan samstundis at siga at hesi børnini hjá samkyndum mammum skulu ikki hava somu rættindur sum onnur børn og nú fari eg at heita á allar teir samgongulimir sum eru ímóti hesum uppskotunum her prøva at hugsa um tann ábyrgd sum liggur á tykkara herum tað ringasta fyri hesi børnini sum er yvirhøvur tað er ikki at vera góðkendur tað er viss hesi børnini vaksa upp og føla tað at at lóggávu í tingið í føroyum góðtekur ikki teirra foreldur ella teirra familju tað er tað allarringasta við hesi børnini og mann kann ikki ganga og argumentera hart ímóti slíkari lóggávu fyri familjum sum eru her uttan samstundis at koma í ta støðu at mann faktiskt fordømir hesar familjurnar tað ber simpultenn ikki til og tí fari eg virkuliga heita á øll samgongu fólk um at hugsa um hvørja hvør óólukksáliga stór ábyrgd ligur á teirra herum tá ið tey brúka nógva orku upp á at argumentera fyri hví mann ikki skal samtykkja hesa lóggávuna og so bara til seinast harra formaður tá ið tað fleiri ferði hevur verið sagt at mann frátekur hesum børnum akað ein pápa so má eg bara siga at tá er tað annaðhvørt tí mann ynskir at koyra eitt argument upp á banan sum sum skal koyra kjakið áv sporinum ella hevur mann heilt einfalt ikki sett seg inn í tingini tí sum nevnt í áðni so er tað at fáa barn við ságeva ein púra vanligur háttur at fáa hjálp til at fáa børn í dag og hetta er ságevar sum frásiga sær faðiskapin so tað er heldur einki nýtt undir sólini í so máta takk fyri hara formaður
ja takk so eru tar nógvar viðmerkingar fyrstur e beintalívu jacobsen ger so væl
hra formaður nú er tað soleiðis at vanligan tað uppskot verða løgd fram so stendur oftani í viðmerkingum um hetta her við att uppskot um tey hava avleiðingar ella ikki fyri økir ella samfelagsbólkar og so framvegis tí hugsaði at spyrja bjørt samuelsen hetta uppskotið sum liggur frammi í dag hevur tað avleiðingar fyri nakran um tað verður samtykt er tað ikki heldur tað at um tað ikki verður samtykt at tað so fær avleiðingar fyri samfelagsbólkar takk fyri harra formaður
takk ger so væl bjørt samulsen
takk fyri tað hevur stórar avleiðingar at blíva við at halda at mann ikki skal hava hesa lóggávuna í føroyum tí sum eg nevndi so er tað ringasta sum kann henda ferði børn sum vaksa upp teer stigmatisering altso av teimum sjálvum ella teirra familju ella teirra uppvøkstri tað er nakað tíð ringasta menniskjur kunnu verða útsett fyri og følir mann í hesumm uppvøkstri ati ja men í í í fólkavaldaparlamentunum í føroyum har góðtekur mann ikki mínir foreldur har heldur mann ikki at tey eru líka sum øll onnur foreldur og tað vil siga okkara familjuformur verðar ikki góðtikin tað haldi eg er ein øgiliga stór avleiðing og tí meini eg ati mann noyðist fyrsta ferð at halda seg til veruleikan hvussu er støðan í dag og so sær mann so sær mann mann síggja hesi børnini mann mans síggja hesar familjurnar og so má mann gera upp við seg sjálvan vil eg geva teimum somu rættindum sum øll onnur og tá trúgvi eg innast inni á tey allarallarflestu siga ja til tað
ja takk fyri so er tað sivurstrebur søviverigin ger s væl
takk fyri hara formaður ja bjørt samunsen hevur arbeitt við hesum málinum gjøgnum nógv ár og gjørt sítt til at oku er komin har til sum okur eru báði tá tað kemur til mkemda eisini aðrar minnilutar hetta her uppskotið gevur bara tryggar karmar um nakrar familjur og avlæringin er væl tað t visti mann ikki samtykkir í tag so erður tað nøkur bussn sum mann kemur at seta eftir sum blívur við at vera ein minniluti hetta eru familjur sum longu liva her í dag og okur hava eisini hoyrt um tað at tað eru familjur sum ikki tor at flyta til føroyar tí tað eru bangin fyri at missa rættindini til síni børn so pá einannan máta hevur hetta her avleiðingar altso bæði fyri tey sum búgva her men eisini fyri tey sum vilja flyta til landið og sum kanska ikki tora so tí hevði tað veriðeit rættiliga stórt stig vi sum løgtingið stóð saman nú í dag og segði at føroyar er fyri øll takk fyri

takk fyri ja ø um mann tekur eitt sort dømi at tað er anna og katrina sum hava gjørt av at giftast og tær eru giftar og so velja tær at fara og fáa íseing tær fara uttanlands og fáa ein ságeva og tæð onnur gjerst vitt barn og tær fáa hetta barnið saman tær eru foreldur allan vegin gjøgnum gravitetin og tær foreldur saman tá ið barnið verður føtt men í tí løtu barnið kemur í heimi so hevur tað slekki somu rættindi til hesi bæði foreldrini sum onnur børn hava bara annaðhforeldri kann fara í barnsburðarfarloyvi við løn og og og tey kunnu báðar gerast foreldur men tey skulu gjøgnum eina drúgva drúgva tilgongd sum ofta kann taka fleiri ár tí at onnur má ættleiða barnið tað er jú púrasta órímiligt at seta hesa familjuna á hesa støðuna tá ið vit vita hesat familjurnar eru her tey kunnu tey kunnu ganga saman í hjúnaband tey kunnu fáa børn men so er tað bara ein partur av av løgtinginum sum sigur men hartil og ikki longur og tað tað ber st ikki til vissu vit meina nakað við javnsetingarborgaraum í hesum landinum sum máa hesi rættindini koma upp á pláss
ja takk so tað støðfangklæn poulsent við
imerking ger suvæl ja harra formaður ein lítil rætting til bjørt samelsen eg havi ongantíð songantð spurt nær mann ætlar at steðga men hvussu langt ætla mann at fara og tað eru kanska tvær síður av somu søk tí tað er so ótrúliga stóran áhuga fyri meg og fleiri onnur í samfelagnum at finn tav hvussu stór rýmd mann ætlar at geva etara kyns ideologin ogbjørt samelsen hevur so úttalað seg vegna seg sjálva ella tjóðveldið tað veit vig so ikki heilt at hon ongantíð ætlar at steðga og tað haldi eg rættiliga áhugavert tí so fara vit konstant at diskutera hvussu stóra rúmd kynsolegedeolegiin skal hava altso hvussu nógv rættind vil geva elgepetearin tí longri og longri vit fara størri er kostnaðurin fyri aðrir bólkar í samfelagnum og tað sleppa vitki um tað
ja takk geruso vælkur samonsen
ja altso lat meg siga tað púra púra greitt eg dugi slett ikki at síggja at ein fólkavaldi parlamentarikara nakrantíð kann tosa um at gevast við at arbeiða fyri rættindum fyri allar samfelagsbólkar altso tað tað er akkurát tíð sama sum at siga eg eg vil gjarna manna rættindii men eg vil tað bara lítið sindur tað ber set ikki til í tí løtu tá ið eg eri havi verið saman við nógvum øðrum góðum fólki og arbeitt fyri hjúnaðabangsmálunum so havi eg sjálvandi samstundis sagt at hesi borgarar skulu hava tey rættindi sum aðrar familjur hava eg havi eisin forklárað hví mann ikki gjøgnumførdi øll rættindini tá tí tað tað bleiv forstórt og for forrúgvusmikið og tíverri er tað soleiðis í føroyum at mann má taka hesi málini stig fyri stig tað hevði verið fantastiskt um ein meiriluti av hesum tinginum gekk saman oggjøgnumførdi hetta uttan drammatikk og bara segði vit hava sagt ja til mannarættindini sjálvandi siga vit eisini ja til rættindi til lgbt pluss familjur
ja takk so erta hervur polstottri ger so væl
takk fyri harra formaður eg helt tað bjørt samelsen segði tað seg øgiliga væl at sjálvandi fara vit aldrin at gevast við eina steðga viðat arbeiða fyri javnrættini til okkara samfelagsborgari ta er tað vit eru sett her inn at gera at gera lógir sum er rúma okkum á øllum og tí haldi er tað virkar undarligt at fremsta mál hjá einum parlamentarika í sínum parlamentariska arbeiði skal vera at steðga kjakinum um hvussu nógva rúmd mann vil geva sínum borgarumí ein samfelag at tað virka halt mær háttligt at tað er fremsta mann metir tey fremssta uppgávun hjá í sínum paramentanska arbeiði at sey iki kunun gongur kjakast um hvussu rúmligt samfelagi eg skulu vera takk fyri
ja takk ger so væl josamasen
takk fyri eg haldi at er sandur har hevur eitt postaftur og eg haldi at um mann hyggur eftir hvussu samfelagið sær út í dag so vita vit at løgtingið ofta ikki kanska brúkar nóg nógva orku nóg nógva tíð upp á at fáa øll rættindi upp á pláss við allar samfelagsborgarar vit hava eini røð á borgarum í sínum landinum sum slett ikki hava sama atgongd til samfelagið hvørt hjá luttaka í tí ella arbeiðsmarknaðin ella til at hoyra og lurta og síggja kunnu luttaka jøvnum føti við onnur í so máta skilja lgvt pluss familjurnar seg ikki út har eru nakrar familjur sum hava nøkur børn sum børnini hava ikki so um rættini sum onnur børn punktum tað er ikki so illa innviklað og eg havi ikki nakað tørv at knýta hetta at hesum er kynsliga alla tíðina tað er fullkomiliga undroynar fyri míni part hetta snýr seg um menniskir hetta snýr seg um nøkur børn av kjøti og blóði og sum eru elskaði og sum eru yngst akkurát til góðnógv sum børnir hjá øllum okkum sum sita inni her vit øll sum eru so heppin at hava fingið børn
ja takk ger so væl akseno johannes
ja takkfyri hara formaður bjørt samelsen helt eina góða røðu og bjørt samelsen kom inn á her summi ting fólk virka sum um tey halda tað at samkynd ella børn hjá samkyntu tey koma orsakað tí lóggávuni vit gera í løgtinginum tað er sjálvandi kki soleiðis bæði samkynd og børn teirra hava altíð verið í herbeint og tey hava somu skyldir sum vit øll onnur hava men tíverri hava ta ikki somu rættindi eisini verður oftan sagt at hetta er ein fylgilóggáva til hjúnabanslógina sum um at hetta er uppstaðið orsakað tí mann broytti hjúnabalslógina tað er soleiðis at børn hjá samkjyndum tey vóru her áðrenn hjúnaðabanslógin varð broytt tey eisin komin aftaná tí tað er ikki ein fortreyt fyri at fáa børn at mann er giftur tað aldi flestu vita tí et fari at spyrja bjørt samulsen um hesi børnuni eru komin orsakað v tí man boytti hjúnaðabalslógina og heta fylgilóggáva til tað ell hefta er eitt sjálvstøðugt mál har mann sigur sjálvandi skulu øll børn í føroyum hava somu rættindi líka mikin tey ið børn hjá samgøtdu ella hinskytu
ja takk ger so væl bíða
ja takk fyri gjøgnum formann til aksve johannesen fyri at at minna á tað at hetta er ikki fylgilóggáv hetta er og sjálvstøðug lóggávu vit kundu eisini havttil dømis broytt áttu barsisskipan verið broytt fyri tað mann ikkihevði eina hjúnabarnslóg fyri at taka t dømi tá ið ma visti at tað vóru samkynds sum fingu børn saman so áttu tey bæði foreldrini at kunna havt rætt til at farið í barnsbarafarloyvi við løn fyri tað mengin hjúnabarnslóggáva var vit seta jú helgi hjúnabans krav til hetrusseksuellar familjur so tað haldi eg er eitt ógvuliga viktigt á eng og og eg eg haldi bara at vit skulu royna ati ikki misbrúka hesi málini til akkurát sum at royna at leggja ein ella annað slag av ja eg veit ikki siga at vit eru betri ella vit eru meira bíbeletrúgv ella vit eruokkurt annað tí vit eru ímóti hesum her eg haldi tvørturímóti at set manns niður og hyggur eftir borgarunum og so sigur útgangsstøði er at allir borgarin sá landinum øll børn sum verða fødd hava somu rættindi so verða hesin málini faktiskt ótrúliga einføld at taka støðu til takk fyri
ja takk so er tað høgni í hoydalstovuni við mær syngjast væl
ja harra formaður fyrst leggu tað mær at hjartað at at fegnast um tað arbeiðið sum bjørt samuelsen hevur gjørt í hesum málinum bæði tá ið hjúnabarnslógin var nú við hesum ogunivers ger inina bein hvat tað er tað snýr seg um og tað stóra arbeiði sum evur gjørt fyri at fáa hesi her uppskotini fram í tí líki tey eru og so vísir bjørt samelsen su rætt á at at h heur veri eitt langt eitt langt stríð sum verður tikið í stigum og eg far at hugsa mær um bjørn samnsen at hugsa huglagd eit lís sindur um frá tí man byrjari vi tvey hudra og seksogtrýss btlm mann eru tað altso hóast vit hapa nakað atkvørur eftur so flytu tað nakað hvørja ferð og eg eri samdí bjørt samans vit fara ongantíðat gevast við tí vit fara altíð at berjast fyri javnrættindim í hesum landinum vit kunutaka kvinnu síðuta sama tað er heldur ikki liðugt enn tað vita vit í øll so sjálvandi sku vit stríðast hvønn dag fyri tí
ja tak ker so væl bjørn samn
senja takk fyri ja í øllum hesum stríðnum eg hhald fyrstu vert at nevna at tað er nógv samkynd sum hava tikið nógv áse í staðið fram og stríðst við hesum rættindunum tí teimum fyrst og fremst at takka vit hava onkusvegna verið eitt bara eitt eitt amboð til at fara tað víðari í løgtingi og har kundi g hugsað mær at nevntrólan samulsen sála sum sum er nær familju við meg sum eru havi kent til mín uppvøkstri sum kanska hevur verið ja ein íblástur til hetta arbeiði saman við nógvum ungum fólki sum eg kenni sum eri samkynd men eg haldi ati vit flyta okkum alla tíðina og og eg haldi nettupp at flyta tað burtur frá hesum her seksuella til at flyta tað yvir til hetta er nøkur búgvin menniskjur sum velja ein lívsstíl sum velja makað sum tey elska sum velja at ganga saman í familjur og tað flytu seg alla tíðina og tað eru onnur ting sum flyta seg við altso tá ið vit geva tá ið vit arbeiða við hesum rættindunum so arbeiða vit eisini fyri at mann sær aðrar bólkar oman alla tíðina arbeiða fyri at javnseta borgararnar í hesum landinum takk fyri
ja takk so er næstur at røða beint al levu jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður so er vit komin til avgerandi løtuna har sjónfer at ganga fyri søgn um hvør í løgtinginum er fyrirættindum hjá samskyntum og børnum teirra í dag kunnu løgtingsfólk gera stóran mun fyri hvørjum einstøku familju úti í føroyum og til tykkum sum í dag lurta úti um í landið og so stuðla elgebtgarum leggið tykkum í geyma hvør tað er sum tekur undir við rættindnum hjá samkyntum og hvør tað er sum fer at atkvøða fyri hesum uppskotinum um at javnseta børn hjá samkyntum tí í dag snýr tað seg um at tora at standa við sítt í dag snýr tað seg um at tora at atkvøða eftir egnari sannføring tí tað er eisini tað sum stýrisskipanarlógin sigur at løgtingsfólk eru bara bundin at egnari sannføring og harra formaður vit skulu minnast til at atkvøðufólk blankt í dag so er tað tað sama sum at atkvøða ímóti tí í dag ger hvør atkvøðan mun fyri at fáa hetta uppskotið samtykt og hetta uppskotið fer at gera mun tað fer at gera mun hjá hesum familjunum tað fer at gera mun hjá hesum foreldrunum og børnum teirra tí hesi foreldrini og børnini eru undir stórum trýsti sum ein mamma so skilagott segði í sjónvarpinum hennara val var fyri lívið men at vera løgtingsfólk tað er eitt starv í fýra ár í senn harra formaður eg fari at takka javnaðarflokkinum framsókn tingfólkumum hjá hjá sambandsflokkinum sum tordi og tora at stuðla samkyndum og eg fari eisini at takka mínum egnu floksfeløgum í tjóðveldinum ið ofta hava gingið á odda tit øll bæði tit sum eru her í dag og tit sum hava siti í løgtinginum hava gjørt ómetaliga stóran mun tit hava gjørt størri mun enn tit yvirhøvur kunnu ímynda tykkum og eg veit tað tí eg tosi av royndum harra formaður tað er tí mín vón at løgtingsfólk í dag taka seg saman og fara úr hesum offurleiklutunum og í staðin vilja gera mun tí skal hetta her uppskotið samtykkjast so nyttar at halda eina góða røðu og so atkvøða blankt tí skal hetta uppskotið samtykkjast so mugu øll tora at standa við sítt og atkvøða fyri hesum uppskotinum so at enda harra formaður tað eru mín vón at løgtingsfólk í dag vilja gera mun at løgtingsfólk í dag vilja og tora at gera mun so børnini her verða javnsett við øll onnur børn í føroyum takk fyri harra formaður
ja takk til viðmerkingar gjóni nolsøy joensen ger so væl
takk fyri harra formaður og takk til beint løgu fyri eina góða røðu sum tað stendur í minniluta álitinum so væl eisini sum beint áløvi er inni á sínari røðu hvussu nógv hvussu sóran týdning hevur fyri so nógv fólk gjøgnum ár og dag tey sum hava tikið kampin frá byrjanin av har tað hevur sæð øgiliga møtumikið og og út í byrjanini man hevr veri noyddur at flutt av landinum og og hvørt á sínum so stendur tað so øgiliga gott haldi eg havi hug at reforera tað at hesi uppskotini tryggja eisini at tvær kvinnur ið hava foreldrarrætt til felagsbarn ella børn ikki missa hesi rættindini um tey flyta heima úrog útlondin til føroyar tað er eitt eitt eitt øgiliga stórt framstig haldi eg tí at visu vit hugsa um at fáa tey væl útbúðnu okkara landsmenn heim aftur so er hetta uppskotið tað betíðir øgiliga nógv nógv meira enn vit ganga ogog gáð okkum um haldi eg til dagligt at vit eisini fáa tær familjurnar heim aftur og tað leggur hetta uppskotið upp til og og tí er tað eisini eitt stórt framstig havi hug at nevna tað takk fyriharra formaður
ja takk fyri kam at benta løg sín fer orðer atr gera so væl
jtakk fyri ja tað er púra rætt sum gjóni nolso joensen sigur tí eg hugsi ofta um hetta her at vit tosa um at vit í føroyum mangla arbeiðsmegi nógv av teimum fólkunum sum samkyndu pørunum sum búgva uttanlands eyi er vælkvalifiseraði kunnu tey arbeiða kanska sum handverkara ella inan fyr heilsuverk ella innanfyi tey privata almenna ti vælkvalifiserað arbeiðsmegi tey fara sjálvandi ikki at flyta heim um tey missa rættindini til børnini hjá sær so tí er hetta bæði ein stórur fyrimunur fyri familjur sum longu eru í føroyum men eisini fyri familjur ið umhugsa at flyta til føroya takk fyri
ja takk sørta bjørt samelsen svumi viðmerking ger so væl
takk fyri ja eg fari somuleiðis at takka beintu løgu bæði fyri hennara arbeiði men ikki minst fyri at vera ein ein íblástur fyri okkum øll beinta løgu er sjálv samkynd og hon livir saman við tí kvinnuni sum hon hevur valt at liva saman við latara valt hvørja aðra og eg kundi hugsað mær heitt á øll tingfólk um at hugt upp á beintu løgu jakobsen hugt hann í eyguni og sagt henni at hon og hennara børn ikki skulu hava somu rættindir sum onnur eru heilt vís í at vit seta bara snúðu seg um rættindini hjá beintiløgu jakobsen so hevði eg mest sannlíkt øll her í tingsælinum tikið undirvísing her og tað er tað sum eg haldi eg so týdningarmikið í dag síggj menniskjuni aftan fyri sítt uppskotum takk fyri
ja takk so er tað beint til lívið hjá so væl
takk fyri harra formaður og takk fyri bjørt samuelsen fyri viðmerkingsslan nú er eg so komið so frægt til árs at eg má siga at eg havi verið við allan vegin og minnist alt tað røkið sum var millum annað um tvey hundrað og seksogtrýss b eg minnist alt tað stríðið sum hevur verið og eg má siga at tað er eitt stíð eg takkaði nógvum flokkum her og tingfólkum her tí tað hevur veruliga nevnt gjørt mun øll ið sigur áðrenn her so eg havi upplivað tað fyri langari tíð síðani og upplivið mun í dag bara hvussu ið tað verður umrøtt so tí er tað øgiliga umráðandi eisini at fáa hetta her uppskotið her samtykt tað fyrr
høvdals ger so væl
ja harra formaðurhen var beinta løgu so so so gevandi at hon gav takkaði øðrum sum hav gjørt tað men fyrst og fremst er tað tey sum hava sagt her eru vit sum hava tikið í lut í stríðunum hjá frælsiboðanum síðani lgbt og so framvegis sum hava gjørt haldi et málið veruliga er flutt og tað sum vær líka í bestu fyri søguni hjá beintí løgu tað var hon segði eg n vilja vit gera mun sum tingfólk og tað haldi skuldivit eina yvirskrift ja vist vit vilja gera mun so atkvøða tey fyri vist it vilja gera mismun ella mun av fólki so atkvøða tit ímóti
ja takk ger so væl bættu
bla japobsen ja takk yi hara formaður ja tað júst tað sum tað er at atkvøðu fyri so gera við munogatkvøðu ímóti so g gera vit mismunn og eg veit at tað eru rættiliga nógv fólk sum sita og lurta her í dag sum hava verið ein ómetaliga stórur partur av hesum her stríðunum so sjálvt um tey ikki ha sitið her í løgtinginum so hava tey meginpartin av hoyrinum fyri at yvirhøvur eru komið so langt í dag og tað haldi eg at vit øll skulu vera ómetaliga takksom fyri at hesi her fólkini hava tikið tað stríðu takk fyri
ja takk so er næsturða røða bjarni kørasund petersen gjørt væl
vit í framsókn vit halda at føroyar skulu vera eitt rúmligt samfelag tað er gagligt fyri okkum at vera eitt fjølbroytt samfelag eitt samfelag við ymiskum hugsjónum virðum og liviháttum tað hava vit longu í stóran mun í dag vit hava fleiri ymiskir samfelagsbólkar og tað rigga bara um vit skipa okkara land soleiðis at vit eisini eru eitt rúmligt samfelag tað haldi at vit staðfestu tá ið tað var samtykt við meiriluta í tinginum í undanfarni setu at ginpør skuldu hava møguleika fyri at velja hvønn annan og innganga í borgarligan hjúnalagi vit vita harra formaður at bæði eru familjur í føroyum ið ikki hava somu rættindi sum vit onnur vit vita eisini at tað í familjur ið hava valt føroyar frá av somu orsøk hetta er ikki í tá ið samkin hjúnaalag varð samtykt á hesum høga tingi varð tað fyri mær ein ábending um at tað nú gekk taðn rætta vegin at vit politiskt gjørdu samd um at í føroyum skuldu vera pláss fyri øllum hesi uppskotini er ein natúrlig fylgja av at vit hava samtykt góðkent og endaliga viðurkent at samkynd pør og samkyndar familjur eru ein inkluderaður partur av tí føroyska samfelagnum miðflokkurin og fólkaflokkurin segði at teir ætlaðu rulla hjúnabandslógina aftur tað hevur mann so valt ikki at gjørt sostatt so hevur mann onkursvegna meirla minni endaliga viðurkent samkyndar familjur í føroyum fult ov heilt í tráð við grundleggjandi mannarættindi tað sum mann allarhelst skuldi fingið lag beinan vegin heldur enn nú harra formaður eru tær fylgibroytingarnar ið hoyra til tann veruleika at samkyndar familjur eru ein partur av føroyska samfelagnum tað var ikki rætt at bíða við hesum men her er tað so nú tað sigur seg sjálvt harra formaður at tá ið vit hava samtykt og viðurkent samkyndar familju so mugu tær skyldur o tey rættindi ið hoyra til sjálvandi fylgja við tað er grundleggjandi fyri at samkyndar familjur eru javnsettar við okkum onnur fyri okkum í framsókn er hetta ikki gott nokk og vilja við tí saman við hinum uppskotsstillarunum rætta hendan skeivleikan tað eina er at tey samkyndu foreldrini sum talan er um ikki eru javnsett í barsilslógini tið seinna er sjálvandi at samkynd hava ikki søguliga verið viðurkend her í føroyum sum bæði sosialt og løgfrøðiliga góðkendur familjubygdnaður og tað skal tað sjálvandi vera men í triðja lagi og eisini sum tað kanska mest týdningarmikla er at børnini hjá hesum samkyndu pørunum skulu vaksa upp við at við sum samfelag hyggja øðrvísi upp á tey skeivt uppá tey hava samkenslu við teirra ónormalu tilveru og unna teimum ikki ein gongl somu rættindi sum vit ánnur

í hesum førinum roynt praktiskt eru teirra fíggjarligu viðurskiftir ikki tryggjaði og tey hava ikki rætt til bæði foreldrini løgmaður bára stein nielsen hevur saksið viljað rætt upp upp hendan skeivleikan upp í fleiri ferðir uttan at hava brúkt tann møguleikan eina tí einastu ferð tað nýggjasta er nú at løgmaður skal fara á sambandsturningi kring landið eftir nýggjár at lodda dýpu eg meini tað harra løgmaður sum skal eitast at vera okkara evstu politiski leiðari hann hevur ikki rættað hond frá síðu síðan hetta málið kom í ljósmála og tá ið eitt líknandi uppskot varð lagt fram í síðstu tingsetu tá segði løgmaður og uppskotið varð tikið frá skeivam endanum um hann tók ikki undir við tí av tí orsøk uppskotssetararnir til hetta uppskotið hava tískil gjørt eitt megnararbeiði eitt megna fyrireikingararbeiði fyri at tryggja hetta uppskotið vendir rætt

og tá ið mann so hevur fylt viðgerðini o nevndarviðgerðina av hesum málinum á tingi síðan tað var lagt fram ja so veit eg ikki um mann skal flenna ella gráta samgongan tykist at vera hjartkipt av hesum uppskotinum til fyrstu viðgerð tá vildi mann ikki taka orðið men vildi heldur tiga uppskotið burtur og vónaði mann allarhelst at mann kundi køva hendan logan men at viðgera uppskoti so óseriøst elvi bara til at mann blæsur til eldin og at síggja til harraformaður so hevur man ætlaður um til hesa viðgerðina eisini at tiga málið í hel og royna at køva hendan eldin enn einaferð nevndararbeiðið frá samonguinnar síðu markar eisini til tað láturliga undanførslufyri og aðrari eftir roynir mann at fyrigigla fólkið at hetta er ófullfíggjað hóast eg kanska vil pástanda at að erikki ein limur í samgonguni sum veruliga veika hetta uppskotið snýr seg hesi kritikkpunktini síggjast í øllum førum ikki aftur í meirilutaálitinum hjá samgonguni og har formaðurin í nevndini hevur mett hetta verið so rúgvusmikið at hann bað tingformurin um longdarfreist til álit heilir tríggjar ferðir at tá síggja meiriluta álitið ið bestendur av fýra reglum har man sigur seg ikki taka undir við uppskotinum av politiskum orsøkum er beinleiðis láturligt og óserjøst at mann kann standa aftan fyri hesum álitinum ja harra formaður hvørji orð skal mann brúka samkynd foreldur eru í dag fyri mismuni vit í framsókn halda at vit skulu rætta hendan skeivleikan vit halda at tað eru viðurskiftir í okkara lógarverki sum skuldu tillagast fyri at samsvara við og endurspegla tann veruleikan at samkynd foreldur og børn teirra eru ein partur av føroyum at vit her á tingi við meiriluta at hava samtykt at samkynd er ikki bara vælkomin í føroyum men er ein virkin luttakandi og natúrliga inngrógvin partur av samfelagnum og hevur altíð verið tað tó uttan hóskandi viðurkenning og virðing og vit vita at umframt at vit her á tingi hava eina ábyrgd av at tryggja rættindi hjá minnilutunum her á landi so hevur hetta eisini eina ovurhond stóra undirtøku millum tað siðbundna hjúnaband kjarnufamiljan hon eigirt sítt natúrliga pláss við samfelagnum men alt tað sum liggur uttanfyri sum ongantíð hevur verið viðurkent tað skal tað eisini vera pláss fyri ein familja har tað bara er ein mamma og sonur hennara er ein minst líka góð familja sum kjarnafamiljan hr tað eru tvey hálvsystkin har tað er ein bonus pápi hr tað ein pápi við tveimum døtrum har man hevur tvær mammur ella tveir pápar tað er minst líka góð familja uppskotið tað er ein partur av at vit í tinginum mugu gera lóggávuna soleiðis at hon endurspeglar tann veruleikan vit eru harra formaður hetta er eitt uppskot sum hevur ovurhondsstóra undirtøku millum fólk tað er ikki bara ein búkensla tað er veruliga soleiðis tað er ein meiriluti millum føroya fólk og tað er helst í at fólk vita at hendan lógarbroytingin merkir nakað fyri øll men týdningarmesta av øllum tað merkir alt fyri nøkur men samgongan er eftir øllum at døma ikki samd ein lítil radikalur flokkur ið heldur seg hava uppa tent upp á tað heilaga orðið hevur greinað a heila tekstin og funnið útav at samkyndleiki er ein synd og mann skal ikki eggja tí tvørturímóti trúgva hesir tingmenninir upp á millum annað umvendisis terapi so langt aftanfyri æruvit og somu tendensur sært tú eisini í fólkaflokkinum men samgongan við sambandsflokkinum á odda blástemplar hesi sjónarmiðini tíanverri tó eru gottar við at háttvirdi tingmaður jóhandal brýtur úr rekkini tí at hann vil gera tað sum er rætt og lokalfelagið hjá sambandsflokkinum í havn og unga sambandið standa aftan fyri honum tar til heiðurs harra formaður í fólkaflokkinum hevur eisini nú í langa tíð verið ábendingar um at ein tingkvinna ætlar at standa við síni politisku sjónarmið og síni politisku samføring tað er mín vón at hon fer at síggja meiningina og fornuftina í at taka røttu avgerðina í dag tí vil eg eisini inniliga heita á anniku olsen um at atkvøða sambært síni sannføring sum grein trýogtjúgu í stýrisskipanini fyriskrivari at enda tað er ein meiriluti millum fólkið tað er ein meiriluti á tingi lat atkvøðu úrslitið endurspegla hetta fólkaræðinum á framan takk fyriharra formaður
ja takk fyri so er tað viðmerkingar tað er bjørt samulsen sum tað fyrsta ger so væl
takk fyri eg fari fyrst at takka bjarni kárason petersen fyri gott samstarv um hesim málini og eina góða røðu og so ætlaði at spyrja hann um altso te im mann hoyrdi hetta her løgmaður blívr við at fortelja at tey hava gjørt eina avtalu um at at samgonga má ikki atkvøða fyri andstøðu uppskotinum uttan so at tað er semja um tað afturfyri at mann ikki rullaði hjúnabaldsmálið aftur so al lað eg spyrja tingmann sum eru fór halt sins ungur í muni tey flestu okkum kann mann tað demokratiskt kann mann kenna av talal páá forrond um mann veit ikki ikki hvørji mál koma og kann mann forhandla um tað og siga afturfyri at vit ikki taka nøkur mannarættindi frá nøkrum bólkum altso er tað ein avtala sum nøkur samgonga sum útgavðsstøðir yvirhøvur kann gera
ja takk ger so væl bjarni kárasom petersen
takk fyri at forma mær og somuleiðis takk til bjørt samuelsen fyri fyrimyndarlig samstarv hon hevur verið øgiliga sentral í ífyrireikingararbeiðinum til at hera uppskotið til spurningin so haldi eg tað er ófrættakent at mann at mann yvirhøvur finnur upp á tað sum siðvenju at siga í einari avtalu avtalan er ímillum nøkur mandatur í tinginum so tað er onkursvegna har innforstaði at mann stendur saman um nøkur ting men at festa tað á blað í samgonguskjalinum at mann ikki atkvøður fyri andstøðug uppskot bara í og við at tað er ein andstøðug uppskot uttan so mann er samdur tað haldi eg er ólukksáliga ókonstruktivt og styrktur upp undir hesi her eftir hondini ljótu siðvenjuna sum vit hava í føroyum at so skjótt sum tú kanst telja upp í seytjan sum kann alt annað gera tað sama tað snýr seg ikki um um málið er gott ella ikki tað snýr seg um meiriluti ella ikki og tað haldi eg er ein siðvenja sum vit skulu fara burtur frá og var millum annað eisini ein orsøk til at vit ikki fóru samgongu einaferð tí at treytin var at so skuldi mann kunna leggja veturrætt á etisk mál og tað vildu vit sjálvandi ikki tí vit vildu gjarna vil gera alt sum hevur sum er viðkomandi her á tingi
ja takk so rutt vang so vil eg viðmerkja inger so væl
góð røða eg eri púra samd við bjarna kárasom petersen í at eg sakni eitt kjak um supstansin í hesum málinum vit kenna støðuna hjá miðflokkinum h men sambandsflokkurin og fólkaflokkurin sigast at vera liberalir flokkar fyri sovíðt sjálvstýrið eisini og tí sakni eg egentiliga eitt veruligt kjak við hesar báðar flokkarnar um hvar erda mann sær vandan í at geva samkyndum øðrum rættindi tað sakni eg veruliga tí eg dugi ikki ordiliga at at síggja onnur haldgóð argumentir enn tað at tað verður víst til bípliina og tað heldur jú ikki í mun til so nógvar aðrar spurningar vit viðgera her á tingi takk fyri
ja takk ger so væl bjarni karrasund petersen
takk fyri tær formaður og takk runt vang fyri viðmerkingina og eisini hetta er sum hon nevnir við fólkaflokkin og miðflokkin tað er áhugavert tað líka væl tí at fólkaflokkurin og miðflokkurin báðir tveir teir ganga øgiliga høgt uppí millum annað á borðspurningin har mann skal ráða yvir hvussu onnur gera tey tosa ófatiliga nógv um koppsetingina ímóti koronu har sum mann vil ikki hava onnur skulu diktera hvussu mann ger sjálvur men akkurát hesum málinum tá skal eins spyrja til her skal mann vera øgiliga óliberalur tí at tað stendur í onkrar gamlari bók á tyrslop tað er tað stuttað tí langan og tað haldi eg er ófatiliga keðiligt grundarlag at lóggeva fyri takk fyri at fara mær
ja tak fúr steffan klein poulsen ger so væl
ja harra formaður hetta viðvíkjandi umvendisterapi haldi eg varð hálvgum manipulerandi vistu mann hevur nettfliksx og og tær dokumentararnar í høvdinum tá tað kemur til umventisterapi av lgepitearum tí tað kunni vera púra samdur um at tað er ikki vegurin fram men tað er soleiðis at malta og onnur lond hava bannað mvntisterapi og tað fær so aðrar rørslur at byrja millum annað æxautlat har eg sum eg hava tættan deolog við sum ynskja at hetta bannið verður koyrt vekk tí hesi fólkini ynskja at hava samrøður við síni vinfólk við ráðgevar við prestar men tema banna hvat er tað við liberali a gera hvat er tað við eitt liberalt samfelag at gera at banna umetisteropi at banna einum persóni at tosa við sín næsta um tað sum hann stríðist við visi tað er frælsi so so veit eg ikki hvar framsókn stendur eftir hondini
ja takk ger so væl bjarni krossu
tesen takk fyri ha formaður fyri at ikki geva steffan klein poulsen órætt so so ljóðar tað til at hann vil gjarna hava at umvældisterapi ikki verður bannað tí hann vil gjarna hava møguleikan at fara í samrøðu við samkindfólk um hvørt tað er rættur livirháttur ella ikki gangi út frá tað er rætt skilt men í øllum førum so haldi eg at tað er undarligt at mann gjarna vil brúka so nógva tíð og orku upp á tað skeiva í at mann bannar umvelisisterapi men mann ger eisini alt fyri verðini alt verðini fyri at hesi eri samkynd og ikki kunnu gifta seg fáa rætt til barsilspening fáa foreldramyndugleika eg skilji ikki ordliga hvussu tann samanhangurin er í miðflokkinum tí at mann vil gjarna loyva alt tíð sum er tu frama fyri tað heilaga men mann vil banna alt tað sum liggur uttanfyri og eg veit ikki um tað er so serliga sunnur máti at lóggeva uppá her í landinum takk fyri ja tak
so erta eyðgun sáma sums vorið ger so væl
takk fyri harraformaður ja hesi her trý uppskotini sum vit viðgera her í dag tey snúgva seg faktiskt rættiliga nógv um øh tann spurningin hvat er tað fyri eitt løgting vit eru og vilja vera og hvat er tað fyri eitt samfelag sum vit eru og vilja vera vilja vit vera eitt løgting sum hevur tað sum sína fremstu uppgávu at at tey sum eru inni her og sum eru so heppin kann mann siga at hava fingið tann frammi hjá rættin at sita her inni eitt tíðarskeið og umboða fólki at okkara fremsta uppgáva tað er at lóggeva soleiðisnar at allir borgarar verða javnsettir í samfelagnum at vit ikki gera mun er tað tað slagið av løgtingi vit vilja vera ella vilja vit vera nakað annað hetta snýr seg eisini um hvat fyri samfelag vit vilja vera ella eru øeru vit eitt samfelag sum er sum byggir á mann kann siga rættindir og skyldir at tú hevur nakrar skyldur sum samfelagsborgari og so fært tú nøkur rættindi afturfyri at tað er ein sovorðin samfelagskontrakt vil mann hava eitt samfelag sum er fyri øll og trúgva vit upp á at tað eru nøkur mannarættindi sum vit øll sum borgarar í einum samfelag eiga hesi her lógaruppskotini tey snúgva seg um at javnseta nakrar familjur og mann kann siga ella í hvussu er fyri mær hava vit eitt samfelag sum byggir á rættindi í skyldur at teð eru allir borgarar í samfelagnum so arbeiða hvønn dag tey gera sína skyldu hvønn dag tey betala v skatt og tey geva sítt íkast til felagsskapin so eiga tey eisini síni sjálvsøgdu rættindi men tey eru bara nakrir bólkar í samfelagnum sum onga rætt hava á summum økjum og millum annað tað sum hesi uppskotini snúgva seg um at tey ikki hava rættin til síni d síni børn og og børnini ikki hava rætt til bæði tað er faktiskt tað sum sum hetta málið snýr seg um tað verður nevnt í álitinum her at mann hevur trý uppskot og mann vil lóggeva soleiðisr at sjálvt um familjur eru ymiskar í føroyum so skulu tær verða javnsettar og her verða nevnd fleiri dømir vit hava familju við tveimum mammum og børnum í føroyum og tey liva og virka her og gera sítt íkastifelagsskap men sum øll onnur sum eg havi nevnt men tey hava bara ikki somu rættindi visti mann nú tekur hetta her við at fáa sær eitt fáa eitt barn við eftirgjørdum gitnaði so er tað soleiðisr at vist tað er eitt hinkynpar sum fer undir eina sovorðna viðgerð so verða tey bæði skrásett sum foreldur beinanveg meðan er ta samkynt par sum ger tað so verður tað ikki so hetta er ein av hetta er ein ítøkilig støga sum vit kenna har vit gera mismun er tað so ikki okkara uppgáva at rætta hendan mismunin tað er so í hvussu er endamálið við hesum her hesum her uppskotinum at strika hendan mismunin sum familjurnar eru fyri og tað sama við børnunum vit hava vit síggja her eru nógv børn í føroyum sum ikki hava sama rætt yvir fyri hvørjum øðrum mann kann síggja ein ein bólk av børnum har summi hava rætt til bæði foreldrini meðan onnur ikki hava er tað tað samfelagið sum vit vilja vera og hvussu ber tað til kann mann siga at hesir tankarnir at javnseta foreldur og at javnseta børn eru so farligir í okkara samnfelag ella vera mettir at vera so vandamiklir at teir kunnu koppa einari stjørn tað má ið hvussu er veruliga fáa hesar borgararnir sum liva og mangla hesi rættindini at hugsa ella kenna seg øðrvísi enn onnur vilsti tey hava missi teirrara javnrættindi standa og fella ella kunnu fella stjórnur hevði tað verið soleiðisar ati at stjórnin øll sum hon var var púra samd um at hetta var ikki nøkur rættindi sum hesi borgararnir skuldu hava so hevði mann í einum demokratiskum samfelag sjálvandi virt tað men tað sum tað skal gera hetta so eg vet ikki hvat eg skal g siga undrunarvert tað er at mann veit at tað eru ikki nøkur semja um hetta fólkini eru ikki samd stjórni sum kann koppa hon er slettiki samd um at eg skeivt av lóggevis og tá má mann so aftur vísa til at jamen hví sita vit her hvat er tað sum ger at vit sita í løgtinginum vit sita her fyri at umboða allar borgarar og vit eru bara bundin at okkara egnu samvitsku so tað kann ikki vera rætt at mann skipar seg soleiðisar

vit vilja øll hava eitt gott rættarsamfelag og eitt fólkaræði har allir borgarar verða viðgjørdir og viðfarni eins í lóggávuni hjá okkum og tað er okkara uppgáva nettupp at lóggeva soleiðisr at vit ikki hava a og bborgarar ið ikki hava a og bfamiljur tað eru ikki okkara uppgáva at lóggeva um hvat er skeivt hvørji eru skeiv av okkum og hvørji eru minni skeiv av okkum og hvat hvussu vit liva tí tað er ikki har lóggávan skal fara lóggávan hon skal koma inn á hvørji rættindi vit hava og hvussu vit kunnu skipa okkum og ikki longur

tað sum so tað tað er faktiskt nokk so einfalt mál tann man siga upp á tann mátan at tað snýr seg um hvat vit hvussu vit ynskja at lóggeva og um vit ynskja at fylgja okkara egnu samvitsku og um vit vilja at allir borgarar skulu verða javnsettir øh mann kann altíð vera ósamdur tað er í lagi við tí men tað er ikki rætt visi vit fara at fylgja fylgjaa øðrum ella mann kann ikki mann skilur ikki tað at onnur ikki fylgja tí sum tey sjálvi meina men tað mugu tey so sjálvi standa til svarsfyri øhtá mann so fer til tað álitið sum meirilutin hevur gjørt sum heldur at hetta er so vandamikið at javnseta hesar familjurnar og hesi børnini so snýr tað so er tað fýra reglur og tað hevur tikið eg veit ikki at tað hevur tikið fleiri mánaðr og tað hevur verið útsett fleiri ferðir tí at mann hevur skuldu ha viðgjørt hetta málið men tað kann ikki vera hetta málið man hevur viðgjørt ikki sum stansin ikki um vit skulu lóggeva javnrættindi til til allar føroyingar tí tað tí at tað tekur ikki fýra mánaðir ella tríggjar mánaðir at skriva fýra reglur so tað er so tað síggja vit og tað er kanska tí at mann ikki hevur nøkur argument sum hóska seg til nútíðina til tvey túsund og einogtjúgu ta tíðina vit liva í tað er í hvørfall tað hóska seg í hvørfall ikki til fólkavilja kann mann siga tí mann hevur sæð tað ferðaftan á ferð at ein stórur meiriluti á føroyingum vil ikki gera mun á á børnum í føroyum so at tað er ikki har tað liggur so ati eg vil bara enda við at siga at tað er ikki okkara uppgáva t lóggeva hvussu fólk liva tað er okkara uppgáva at lóggeva soleiðis øll hava somu rættindi og vit kunnu øll her inni í dag steðga hesum mismunum ímóti ávísum børnum í føroyum og við at brúka okkara famíggjarætt sum tingfólk og atkvøða fyri at gera mun og ikki mismun fyri børnum í føroyum takk fyri harra formaður
havi eg tapt viðmerkið gjørdi eg ingilin dider ikki stendur sær
takk fyri ja nú veit eg at eg kunn sama ssjálv arbeiddu við einum líknandi máli í tá hon sat í í landsstýrinum og tað eisini hevur verið til til íblástur hjálp í hesum í arbeiðinum at at gera hetta uppskotið vit eru jú í einum demokratiskum samfelag í einum demokratiskum samfelag so plagar tað at vera soleiðis nar at meirilutin ræður men eftir øllum at døma so ella tað verður vónandi ikki soleiðis men eftir øllum at døma so verður tað so eiðsini eit minnilutin ræður í dag tí at mann hevur sær undarligu ásetingina í samgonguskjalinum sum mann skal siga bant fyri at hjúnabarnslógin ikki bleiv útil aftur men meginparturin av teimum sum sum sita her í dag atkvøddi jú ikki fyri hjúnabarnslógini heldur tey tað vóra andstøðu so tað er eitt sindurundrúnarsamt at goyma seg aftan fyri akkurát hesa ásetingina og eisini ódemogratiskt
ja takk ger so væl eykun samulsen
jtakk fyri harra formaður ja tað er púra rætt at vit hava eitt fólkaræði sum sigur at meirilutin ræður og meirilutin kemur nokk eisini at fáa sítt ígjøgnum fyrr ella seinni tað ivist íg onga løtu í men eg hopi at tað verðiur í dag at at tað hendir at meirilutin fer at atkvøða fyri hesum rættindunum serligani tá ið vit vita at tað er meiriluti á føroya løgtingi og ikki bara í fólkinum men faktiskt eisini á føroya løgtingi fyri at gera at halda uppat við at gera mun á børnum í føroyum so at eg vóni at tað verður í dag at meirilutin ræður og ikki ein minniluti takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er næstu at røða siri stemberg ger so væl
takk fyri harra formaður eg haldi verið eitt áhugavert orðaskifti sum kanska forseta r eina løtu afturat eg skal so geva mítt íkast tann einstaki hevur ongantíð eitt annað niskjvið eitt annað menniskja at gera uttan at halda nakað av hennara lívi í sínum hondum tað kunna vera ymisk smáting men tað kann eisini vera so mikið at tað er avgerandi fyri um lívið hjá tí menniskjanum eydnast ella ikki nakað soleiðis sigur felosoffurin løgstrupp her sera stutt og foreinklað um tað alment galdandi tá ið mann hevur við fólk at gera og nakað soleiðis er støðan í dag okur sum sita her inni vegna føroya fólk eru tey einastu sum kunnu ávirka og broyta lív og lagni hjá okara borgarum í hesum førum hjá samkyndum mammum og geva teimum og teirra børnum júst somu rættindir sum onnur foreldur hava so stórt álit hava okur fingið frá fólkinum og tað skulu kur fara væl um og brúka tað til at skapa góðar umstøður fyri fólki í landinum løgtingið skal onganseta eftir men lóggeva soleiðis at somu rættindi og skyldir eru til øll fólk líkamikið hvør tú er um tú ríkur ella fátækur um tú er gift ella ógift samkind til hinskynd hvar tú býr tín uppruna og so framvegis tí okur eru øll bara eitt og tað er menniskjur við tí sum tað so inniber løgtingið m ongantíð seta forðingar fyri at fólk kunna liva eitt eydnusamt lív við tí sum tey elska og løgtingið má ongantíð gera mun á børnum tí at nakrir løgtingslimir halda liviháttin hjá foreldrunum vera skeivan hvat eta man siga við børnini tá at teirra familja er skeiv hvussu halda okur at tað ávirkar børnini nei løgtingið skal taka seg saman og tryggja øllum børnum rætt til bæði foreldur í barnsburðartíðini til dømis so einfalt er hetta málið okur sum sita her inni og skulu atkvøða seinni í dag halda í veruleikanum ein part av lívinum eydnuni og trivnaðunum í smáu barnafamiljunum í okra hondum okur kunnu tryggja samkyndum pørum javnrættindir við at trýsta og ein knapp hvør annar kann tað tað fer einki av okum um okur tryggja øðrum javnrættindi tað tænir okum bara til heiðurs og tað fer bara at tæna okkum til heiðurs fyri eftirtíðina og eftir viðgerðini at døma í dag so havi eg slett ikki mist vónina um tað eg veit at hetta í nøkrum førum verður sett upp ímóti rættindum sum pápar hava ella rættari satt sagt manglandi páparættindir men hesin lógarpakkin gevur samvøðurin júst somi evikig mn kann siga í gásaregin vánaligi rættindi sum pápar hava tey rættindið vita okur at landsstýriskvinnan arbeiðir við at bøta um tí løgtingið hevur tikið støðu og felt eitt uppskot um felags foreldramyndugleika og heitt á landsstýriskvonnuna um at koma við einum uppskoti um foreldramyndugleikalóg at tað so hevur drigið út tað er so ein onnur søga eg haldi at tað var eitt stórt framstig at hjúnabangslógin bleiv broytt og samkynd kundi blíva borgarliga gift tað var eisini eitt framstig við tvey hundrað og seksogtrýss b á sinni hesi bæði tingini hava broytt føroyar og nógv er hent síðan nú er rúmsáttari í føroyum og samkynduleiki er meira góðtikin allarhelst er viðurkenningin eisini nógv størri úti í samfelagnum enn her inni á løgtingi men í dag hava okur møguleikar at gera okra til at umstøðurnar hjá samkyndum blíva enn betri í føroyum at seta ein varða á leiðini harra formaður mamma og hjartanum men ikki á pappírinum soleiðis sá eg eina mammu skrivað í morgun kensluliga partin av móðurskapinum kunnu okur ongantíð taka frá henni ella øðrum foreldrum men tað hevur týdning eisini at fáa rættindini á pappírunum upp á pláss tað liggur sjálvsagt tað løgfrøðisliga í tí men tað liggur eisini ein djúppli viðurkenning av at samkynda familjur skula hava somu rættindir sum øll onnur ein týdningarmikil og neyðug viðurkenning lat hana sleppa at vera mammu á pappírunum eins og hjartanum tann møguleikan hav okur í dag eg havi altíð verið av tí sannføring at mál um at javnseta borgarar við vanligum mannarættindum hava einki við etikk at gera hetta snýr seg um borgararættindir og ikki ometikk sum snýr seg um virðir og moral og hvat hon heldur vera rætt og skeivt hesi vágskálini eiga okur ikki at vega menniskjarættindi á tey eru púra sjálvsøkt ella átti í hvørfall at vera í søga um samkynd átti bæði bæði at rætt okkum men eisini at lært okum at ikki endurtakað tær feilir sum okur søguliga hava gjørt ímóti samkyndum okur vita at tey hava ikki kent seg heima í føroyum men eru far nógv eru farin av landinum okur vita hvussu nógvar familjur og lív hetta hevur rakt hvussu nógvar fingrar eru peikarar gjøgnum árini hvussu nógv eru blivin tagd burtur og hvussu stigmatiseringin eisini hevur verið tað skal nógv til at betala tað aftur men okur hava broytt søguna fyrr tá okur broytti hjúnabanslógina og okur kunna broyta søguna aftur í dag og okur kunnu øll velja at vera rætturmenna søguna og tað havi eg góðar vónir um aftan á kjakið í dag og vóni bara at løgtingið fer at standa saman um at fáa avgreitt hetta týdningarmikla mál takk fyri
ja takk ter vóru onkrar viðmerkingar jóhannus joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja sirustenbet brúkti eina góða mynd helt eg at vit halda lívið hjá samkyndufamiljuni í okkara hondum vit erut einast sum kunnu broyta viðurskiftini sum tað er í dag vit eru lóggávuvald tí eiga vit øll at samtykkja hetta uppskotið takk fyri
ja takk sigur steinberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at okur hava fingið so stórt álit frá føroya fólki til í veruleikanum at kunna avgera við at trýsta á ein reyðan ella ein grønan knapp hvussu lívið í fleiri familjum í okra landi er og ta ábyrgdina skuluku taka á okum og vísa virðing fyri øllum familjum og tryggja tað at allar familjur í føroyum fáa somu rættindir at mann ikki setir nøkur børn eftir mann veit at tann fyrsta tíðin hevur stóran týdning fyri tilknýti millum foreldur og børn at tey fáa eisini loyva at vera saman ta fyrstu tíðina og vera púra javnsett og at tú ikki missir foreldrarættindi til dømis við at flyta til føroyar so her eru nógv ting at vinna fyri tær familjurnar og tað skal vera líka at vera familja í føroyum um tú er ein samkynd familja ella um tú er ein hinskynd familja lóggávuvaldið skal ikki gera mun á fólki takk fyri
ja takk beinta løgu ger so væl
takk fyri frá forkvinna sum sigur steinberg sum púra rætt sigur at tað fer einki av nøkrum við at taka undirvísing av uppskotinum her eg hugsa at eg spyrji at sigur steinberg um so er at hetta uppskot verður samtykt í dag hevur tað so avleiðingar fyri nakran at kanska samgongu at tey siga at tað er ein gøla at vit siga at tað hevur samtykt men hevur tað avleiðingar fyri nakran úti í samfelagnum um so er at løgtingsfólk tora at taka undirvísing av uppskotinum her takk fyri frá forkvinna
ja takk siristenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja vissi hetta uppskotið verður samtykt so fer tað ein positiva avleiðing fyri nakrar familjur sum í dag ikki hava somu rættindirsambært lógini og tað kann kanska eisini gera tað atnøkur velja at búseta seg í føroyum sum í løtuni búgva uttanlands tava okur hvussur sætt í miðlunum at tað eru fólk sum sum ikki tora at flyta heim tí tað bangin fer at missa foreldrarættindi so tað hevur eina øgiliga positivar avleiðingar fyri teir fyri tey men ta hevur ongar avleiðingar fyri onnur tað tfyrr nakrar fáar familjur hetta hevur avleiðingar men men tað tað er eitt øgiliga sterkt signal um at okur ynskja rímsa samfelag so eg haldi bara t tað hevur positivar avleiðingar og kann bara gera føroyar betri at liva í at at hesar familjurnar eisini fáa trygt rundan um teirra rættindir tað tað fer eingin illa av tað fara okur bara væl av í felagnum takk fyri
ja takk næstur at røða er jóhannus joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna bara nakar fáa viðmerkingar til kjakið um hetta lógarupskotið er sjálvur ein av uppskotssetarunum frú forkvina uppskotið hjá okkum uma javnstilla samkyndu hinskyndu lógarverkinum er ein sjálvfylgja fyri flest og eru vit sum fleiri eisini hava nevnt óskiljandi er fyri at tað ikki kann lata seg gera annað tvey túsund og einogtjúgu vit kunnu hav okkara ymiskar fatanir av hvussu fólk skulu liva og virka í okkara samfelag vit hava eisini yiskar hugsanir um hvat er rætt oghvat er skeivt munurin er bara at vit eru ikki dómsvald vit eru lóggevandi vald og lógurnar eiga at fata um øll og fevna øll rættindir og skyldir eiga at galda øll í samfelagnum øll eiga a hava somu rættindir og skyldir tí kann tað ikki gagna nøkrum at vit útilokka ein part av samfelagsborgaranum at vit lóggevas soleiðis at tey ikki eru partur av lóggávunum bæði samnkend og teirra børn er fyri mismuni í dag tey liva og virka í samfelagnum skapa virðir til samfelagi gjalda síns skatt men sleppa ikki at virka undir somu treytum sum vit onnur hetta er snøgt sagt ikki nøktandi fyri okkara fólkaræði ynskja vit at sportera soleiðis at tingi lóggevur eftir hvør um hvussu vit skulu liva í føroyum at lóggeva soleiðis at nøkur menniskju ikki kenna seg vælkomin í samfelagnum ella aftra seg at flyta til føroyar ella velja at flyta av landinum fyri at kenna seg vird ynskja vit at gomul siðvenja skal vera grundarlagið undir lóggávuni bara frú forkvina fólkaræði og altjóða sáttmálar byggja á mannarættindir og frælsið at hugsa og trúgva tað ein vil og liva eftir tí innan lógarunnar karmar vit menniskju hava so stóran tørv á at siga hvat er rætt og hvat er skeivt og seta okkum í dómsstóli í mínum hugaheimi er tað logikkur at syrgja fyri at eingin er fyri mismuni í lóggávusmíði tað er ein grundtreyt sørin ckirgaard segði at vit skulu hava okkum sjálv við í øllum viðurskiftum vera autentisk soleiðis eisini í lógarsmíði eg eri sannførdur um at vit gera órætt í dag um vit fella uppskotið hetta eigur at rættast allir flokkar á tingi kundu havt handlað fyrr og rætta lóggávuna til soleiðis at hon var rættvíst tað nyttað ikki at skuldseta hvønn annan nú hava vit møguleikar at rætta skeivleikar soleiðis at vit fáa eina lóggávu á økinum sum gevur hinskyndum og samkyndum somurættindir og skyldir og sum javnstilla børnini okkara framtíð og familjurnar sum jógvan fríðisoon biskupur segði lat meg ongantíð gera so fátækan at eg einans síggi meg sjálvan tað er fátækt visvit ikki samtykkja hetta uppskotið tí er tað eisini gott at vit hava fólk í samgonguni ið taka undir við uppskotinum øll skulu kenna seg sum ein part av samfelagnum eisini samkynd og teirra børn uppskotið eigur at samtykkjast og eg vóni tað bestatakk fyri
ja takk har var ein viðmerking bjarni hammer ger so væl
takk fyri frú forkvina tað er eingin ivi um at tí sum jóannes joensen ber fram at at føroyingar eigur at vera at føroyar eiga at vera fyri allar føroyingar tí mur spurnimig til jónnes joensen metir jóannes joensen at um hetta uppskotið fellur at er so føroyar fyri allar føroyingar takk fyri frú forkvinna
jóhannes joensen ger so væl
takk fyri fyrispurningin eg vænti at vissu vit ikki samtykkja málið í dag so vænti at vit kuma og uppliva at fleiri fara av landinum flyta landinum sum eru í hesi støðuni at tey ikki verða vird av lóggávuni og eg vænti at vit fáa færri fólk sum flyta til føroyar sum eru í støðuni har sum tey ikki verða fevnd av hesum lóggávun so eg hugsi tað var ein fátækari føroyar vilsu vit ikki kunnu semjast um at samtykkja lógina í dag takk fyri uppskotið
ja takk næstur at røða er jóhan dahl
eg haldi at tað hevur verið nógv sagt um heta her málið

eg haldi at tú her verið ilga væl greidt frá júst hví mann vil hava hasar her lógirnar samtyktar nevnaliga fyri at skapa øllum okara borgarum somu rættartrygd sami møguleikar og tað snýr seg eisini her um mammur og teirra børn altso samkynda mammur teirra børn harra formaður eg havi so oftani fyrr greitt frá míni støðu í hesum málinum og mínir støða hon er ikki broytt men eg má siga akkurát sum er eg haldi heta her er virkuliga óbehagiligt og ikki minni óvirðiligt sum hesar kvinnur og hesi børn teirra verða handfarin og ikki vird við rættindum sum øll onnur í hesum samfelagnum

frá samgonguni sum ikki sigur annað enn at tikið verð ikki undir við málinumsamgonguni og tú om at útsetta eni tvær ferð fyri at fáa tíð til at koma við einum góðum áliti

eg havi sjálv fingið óhalmindiliga nógvar atsinningar fyri mínar støðu í hesum málinum

fólki samgonguni og øðrum ehvei es hm ikki nógv keraklapp

illeigalur av tí eini orsøk at eg vil tryggja øllum børnum rætt til foreldrini ta fyrstu tíðina og fóru eldrini rætt til at vera um sítt nýfýtta barn og tað haldi eg eri serliga merkisvert eftir sum eg eri partur av has flokkin og at vera helív sum kalla seg liperalan demokratiskan og ikki minst sosialt innstillaðan tí tað er øgiliga lítið sum er liperalt demokratiskt ella sosialt við at fella hetta uppskotið í míni verð er hetta uppskotið faktisk hundrað prosent í tráð við stevnursskránna hjá mínum flokki og

um at geva øllum borgarum hesum landinum somu góðu rættindi atkvøða okur ímóti so siga okur eitt men gera tað øvuta atkvøðu okur fyri ja so standa okur við tað sum okur siga okum vilja

eg veit væl at hetta eisini er ein innanfloksósemja

men eg virði eisini tað at okur hava ymiskar meiningar tá tað er sagt so haldi eg ikki t rætt sum ta ur verið førð fram fleiri ferð í einum samgonguskjali at mann bindur ein part av fólkinum í einari samgongu hendan hátt sum tað er gjørt hesi ferð í sambandi við rættindur og og og og reglur og lógir sum verða samtyktar sum hava við etisk mál og mannarætt at gera tað er simpultenn ikki í lagi mann hevur faktiskt gjørt tað at tey sum hava áskoðanina av at hetta her sum hevur samkind at gera ikki í lagi ja tey kunna tey kunnu akvøda sína samføroing sía tey fáa tað júst so sum tey vilja hava tað meðan okur sum eru meira liberal kann mnn siga visti tað man kann kalla tað orðið tað veit eg ikki hvussu so vilja hava att øll hava savman ræt í hesir samfelagnum ja okur vera bundin niður og fáa ikki loyvi til tað sum stýriskipanin sigur at okur skula nevniliga at atkvøða eftir okkara samføring og tað haldi eg absolutt ikki er í lagi og tað komi eg heldur ikki at góðtaka og so kunnu tey sum vilja kalla meg fyri ellaðarla

okur hava eina plykt sum lóggevandi vald at tryggja okra borgarum eins rættindur okur hava eina plykt til eisini at tryggja tað at samkyndar mammur og teirra børn hava somu rættindur sum tey hinkyndi tey hava loyvi til at blíva gift tey hava loyvi til at fáast børn tey hava loyvi til at doptera og so víðari so víðari men our vilja frátaka teimum grundleggjandi rættindur tað er ikki í lagieg

hetta málið er faktiskt sera sera einfalt

okur hava tryggjað øðrum lívfrøðinginum eina fantastiska góða skipan við einum góðum tryggum starvti upp á lívið saman við sínum fo eldrum men hin lívføðingurin so liggur í vøgruni beint síðurnar av hann skal ikki hava somu rættindi ella tað sama at siga sum hitt sum hittbarni tað barnið skal noyðast við helvtina av umsorganini helvtina av nærveruni helvtina av upmerksemunum tí at fólk her í løgtinginum vilja fjerna annað foreldri og ikki geva tí tað sama rætt ta fyrstu viktiu tíðina av lívinum tað er einki haldbærd argument fyri hesum muninum sum fer at løgting vil gerast mábørnum og tað haldi eg er so nógv tað óviriligasta og óbehagiligasta í hesum málinum munurin sum er gjørdur á nýfrøðingum her frá landsins tignarligasa standi eg við míni sjónarmið og tí fari eg at atkvøða fyri at í føroyum skulu øll vera líka fyri lógini her skulu vur tryggja øllum somu góðu rættindi og serliga børnunum takk fyri
ja takk har var ein viðmerking biljustinussen ger so væl
frú forkvina et bara líka rætta nakað sum jóhandal segði sum ikki passar hann sigur tað at tað eru bara nøkur sum sleppa at atkvøða sambært sínari sannføring í tinginum í dag um eitt uppskot kom fram sum sum snúði seg um at strika gjørdu broytingarnar í hjúnabanslógini so høvdu vit í miðflokkinum ikki kunnað tikið undir við tí uppskotinum tí at vit hava gjørt eina avtalu við jóhandal um at vit ikki taka undir við tí uppskotinu m ta avtaluna ætla vit at halda munurin millum okkum og jóhandal tie tað at vit ganga upp í avtalur og hava ein ávísan etikk um tað at halda orð tað hevur jóhandal ikki takk fyri frú forkvinna
ja takk jóann dahl
púra otopisk ting sum biljustinusen nevnir her hann veit full væl tað at hann hevði aldrin fingið bakkað nakað hjúnapatslóg aftur hvus saman við sambandsflokkinum ella nøkrum øðrum og hann veit eisini sera væl tað at johan dal var ongantíð við upp á at koma koma við hesar samkonuna fá miðflokkinum og ein heldur enn minni taka undir við júst tí sum ligur á borðinum nú við at undirskriva at binda okum niður á hendan hátt har tykur sum ikki vilja at mann mann mann at mann loyvir samkyndir somum rættindi sum onnur tykur kunu stemma tað sum tykur vilja men okur sum hava okra fulla rætt til at stemma eftir okkara sannføring sambært stíðismállalógini oku sulat bindrast niður tað kemur ikki patal og suggar biljustinussen og jens a rana og teir sum annars umpa miðflokkinum kalla meg júst akkuráthvat teir vilja eg eri ollíka glaður eg haldi tað at hetta her er eitt stór skomm fyri føroa løgting at okur tjúgu einogtjúgu he at standa her og og og kjakast um hetta málið heta er ett heta er it eksporatiónsmál hetta eigar iki at t ta lað ka iki a koma fyri at hasu standrn erudiskutera hetta málið ookur eru lóggevarir vur tað lóggeva at allir borgarar í hesum samfelagnum hava somu rættindur tað ertað tað snýr seg um takfyri frú forkina
ja takk næstur at røða er djóni nolsø joensenger so væl
ja hetta er sjálvandi eitt kensluborið mál og tá man verið við eisini áðrenn so har er tað sera kensluborið mál sum sum er frammi og og tað rørur hjá nógvum fólki men eg havi funnið mær ein yvirskrift í dag til til tekstin og hesar fimm minuttirnar sum er virðing gjøgnum nógv ár hava fólk í hópatalið verið noydd at liva sín samkyndleika út uttanlands burtur frá sínum nærmastu ætt og vinum liva í einari óvissu í einari skomm útstoytt í føroyum og sett í bás sum skeiv hetta eru lægnir tunga lagnur í staðin fyri at døma so eiga vit at standa upp fyri hesi fólkini her er ein okkara skylda at hjálpa fyri at vinna hesi rættindi at verða javnsett hetta uppskotið snýr seg í høvuðsheitum um at innføra sammóðurskap í føroyska lóggávu og so eisini at gera broytingar í arvalógini í lógini um foreldraskap og samveru í barsilslógini í rættargangslógini og um viðurkenning av norðurlendskumavgerðum her eru sanniliga nógv ið hava tikið hetta stríðið gjøgnum ár og dag og virðing fyri teimum stóra virðing tað hevu ikki altíð verið lætt nøkur stig eru tikin fram á leið tvey hundrað og seksogtrýss b vit minnast tey fólkini sum stóðu upp fyri tí hjúnabanslógin og nú vónandi samrøðuruppskotið og eisini greiðir møgulutið í fólkinum hálvfjerðs prosent av fólkinum ynskja hetta eitt annað sum vísir at vit eru komin longur fram á leið er kjakið tað skapar virðing at tosa jaligt um hendan minnilutabólk frá at hava verið niðurgjørd eisini her á tingsins røðarar palli tosa niður til og so framvegis so er kjakið broytt seg heilt markað tað vísir at hetta fólkið fólkið vil eisini hetta sum upskotsetaranir seta fram til tey her inni í dag sum tora at atkvøða fyri hesum uppskoti og til tey ið tora at standa upp fyri hesum fólkunum virðing hetta er søguligt hetta fer at skapa stóra virðing nógv ár fram í tíðina tey sum stemma fyri í dag eru við til at lyfta hetta enn longur framáleið ein sum stóð upp fyri teirra teimum í dag var annika olsen eg var klárur til at skrivað at vera neiligur mótvegis henni í dag kritisera tað sum evr verið frammi í miðlunum og so framvegis men aftur havi hoyrt hennara røðu í dag so er bara eitt eftir sum stendur og tað er virðing eg var noyddur at umskriva mín tekst frá tí neiliga til tað jaliga og eg knøtturin hjá annikuolsen grønur tá atkøðugreiðslan er liðug so er virðingin fullkomin til seinast so er tað mín inniliga áheitan á samgongufólk inni her um at vera sonn móti sær sjálvum og at atkvøða fyri um eina løtu ikki fyri okkum her inni ella øðrum men fyri teimum menniskjum sum hava verið ígjøgnum eitt áralangt sárbartsstríð fyri javnbjóðinsrættindum takk fyri frú forkvina
ja takk næstur at røða er høgni hoydal ger so væl
einaferð kemur tað undan alt tað sum verður droymt toli og livandi stundar fræi í moldum goymt hetta er broti in eina yrking sum eg altíð havi tikið mær at hjarta og tað er bæði eymjøgleika og og eeri eisini errin at vit eru komin til at viðgerahetta uppskotið her í dag eymjúgleikin kemur av tí at eg haldi alt ov leingi hava vit runnið undan at útinta hesi rættindi fyri føroyafólk og fyri minnlutabólkar í føroyum men eg eri eisini errin av at tað hava verið nógv tjóðveldsfólk sum hava gingið undan í hesum men ikki minni errin av teimum sum í veruleikanum hava flutt samfelagið tað er tey sum hava torað at tagga fram og sagt her eru vit vit vilja liva við hesum landi við sømd og tey sum bæði í í friðarboðanum og lgpt hava fingið onnur at taka undir bæði stillisliga og meira og meira opið og í tjóðveldsflokni høda vit eisini í langa tíð høvdu vit viðgerað av hesum her unga tjóðveldi trýsti á fyri at fáa okkum at samtykkja sjálvandi sudu hesi rættindini samtykkjast og í veruleikanum eg veit at hugsjónir eru ofta vera undirmettar og summi siga tit bara praktiskur politikkur til og rossahandlar og kremmaramarknaður men hugsjónarliga so havi eg altíð lagt dent tá tað stendur í fyrstu greinin hjá tjóðveldsflokkinum at føroyska tjóðveldið verður stovnsett við fólkaræði í politiska vinnuliga sosiala og mentanarliga lívi landsins einki útlendsk vald eigur nakran rætt til ræðiug ognir í landinum men heldur ikki eigu nakar einstaklingur ella nøkur serstøk statt framíkjarætt til vald landsins og ognir føroyingar allir eiga somu samfelagsrættindi og hava somu samfelagsskyldir so hetta er sjálvandi tað hugsjónaliga grundarlagið sum vit byggja á altso tjóðveldislevna byggja treytaleyst á at allar tjóðir eru javnsettar og hava rættin á stjórna sær sjálvum og skipa fólkaræði og standa javnt millum heimsins tjóðir og samstarvi har og sjálvandi eru tað óloysiliga samanhangt við at hvørt einstak menniskja sum jú er tjóði tjóðin er fólki hevur sama rætt og somu skyldir til at liva eitt lív ið sømd í sínum egna landi uttan mun til hvussu vit síggja út hvørj okkara uppruni er hvussu vit eru fødd inni hendan heimin hvørjar førleikar og møguleikar vit hava hvørjar familju vit eru úr ella hvønn vit elska og vilja eiga børn saman við altso fræls og javnsett fólk í einum frælsum og javnsettum landið tað má vera okkara grundtógsjón og okkara grundvirði og tí er eisini errin av at tjóðveldsfólk hava gingið undan við at fáa hetta uppskotið fram eins og tá ið karin kjølbrot stóðu einsamøll um at atfvøða fyri broytingina í revsulógini síðani finna henstavsálið nita frírisil tveyhundað og seksogtrýss b fram og ikki minst tað trýsstis sum verja á okum frá unga tjóðveldinum og øðrum sum hava borið hetta fram er rætt at vit enn ikki hava nóg greið rættindi hjá pápum í samband við børn har foreldrin ikki eru saman men hetta uppskotið ger seg ikki inn á rættini hjá teimum yvirhøvur faktiskt javnsetur tað tað tað r ein annar spurningur sum vit sjálvandi eisini mugu arbeiða við eg kundi eisini sagt tað øðrvísi frú forkvinna at eg veit at summir flokkar hava hava havt tað slag orðið at í føroyum skulu føroyingar ráða tað siga taðeisini tjóðveldsflokkinum men at siga at í føroyum skulu allir føroyingar ráða hava sama rætt og ikki at í føroyum skulu bara summir føroyingar ráða og tað er í stóran mun tað sum hetta málið snýr seg um so eru ómetaliga errin av tí stóra arbeiði sum hevr er gjørt tað hevur eisini kostað floksfelagar og samstarvsfelagar í hesum stíðnum sum veru hevur og ja vit hava tapt nakrar atvørðugreiðslur men vit halda á tí tað er eitt alneyðugt stríð í samband bæði við tjóðskapar í frælsistríði men ikki minst at hetta er eit stríð fyri at ollar at øll eiga somu rættindir uttan mun til hvussu vit síggja út og eru fødd inn hendan heimin eg harmist eisini um frú forkvinna at í hesum stríði hava voftani havt eitt orðaskifti bæði á tingi og úti í samfelagnum sumhe verið ógvuliga óvirðiligt eg haldi tað eru nógv flutt á tí veitslunum taðhevur eisini verið himinrópandi niðurgerandi og happandi og grofni mótvest fólki tað taka vit allar frástøðu frá men eg hugsi javnan um hesa gerandisorðingina hvat billa vit okkum í veruleikanum inn sum løgtingsfólk at nokta fólki og børnum rættindi at liva og virka og verða javnsetí samfelagnum og hvat billa vit hvørjum øðrum nn hvat billa vit okkara børnum inn at vísa til sínar egnu mymyrku tulkingar av tí ljósa kærleiksborðskapinum at sláa fólk og ung og børn í høvdu við trúargrundgevingum at billa fólki og ungum og børnum inn at vit á løgtingi at vit skulu gera av at summi skuldu ikki hava somu rættindi sum onnur vísandi til tulkingar av trúarsetningum meðan mann einki himprev við at atkvøða fyri at geva ælafáum fólki framalgjarætt til okkara felags ogn at taka rættindi burtur hjá fólki ið tillagaðum størvum at selja tað sum ættarlið hava bygt upp av felags viðum og ognum í hesum landi ella at lóggeva fyri nøkur fá í flestu málum tá er eingin tá er eingin grundgeving við etykki og øðrum so harra formaður harra frú forkvinna hetta samfelagið hndan tjóðin mennist bert um vit skapa eitt frælssamfelag har øll hava javnrættindi og somu skyldir tað prógvar høll søgan og at vit kunu bjóða øllum virðing og bjóða øllum vælkomnum hvørjum einasta menniskja hvørjum einasta barnið og tey kunnu liðuga og virka her við at byggja land byggja tjóð byggja samfelag og byggja heim og har vit stríðast fyri
kánrættindum og tjóðarrættindum í øllum sum vit gera m atføðinu fyri virðing og kærleika og javnrættindum til fólk fyri frælsi og fólki í frælsum landi tað krevur ikki ýin eaintað krevur bara tað trýst sum tað tekur at trýsta á jaknøttin í dag takk fyri her vóru onkrar viðmerkingar men mann má royna at haldast til tíðina at tað fór rættiliga langt útum bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri ein góð røða frá formannini tjóðveldis eg kundi hugsað mær at spurt hanni um hetta sum vit hava hoyrt fá løgmanni tosað um at mann hevi gjørt eina avtalu eina samgonguavtalu um at mann ikki á avhvøða fyri andstøðuuppskotum uttanso at semja er í samgonguni og at mann hevur og tað hevur hann sagt er ein liður í eina samráðing við miðflokkinum har miðflokkurin ætlaði at taka rættindi hjúnabansrættindini frá samkyndu so el eg spyrja høgna hoydal sum hevur verið øgiliga leingi í politikkikar hann hugsar um um tað er soleis at samgongur samráðast pp á tann mátan jamen eg vil gjarna taka hesi rættindini frá nøkrum samfelagsbólkum kann man tað kann mann forhandla tað og so binda tingfólk til ikki at atkvøða sín sannføring takk fyri
ja takk høgni hoydalgjár
tað átti eg ikki at koma fyri frú forkvinna tí eg er komið fyri og eisini áður men eg undraðist meg stórliga á ta da at fleiri fóru t væl upp á at rulla hjúnamanslógina aftur sum var á tógvistrý tá eisini og tað var ikki bara í miðflokkinum tað var eisini í øðrum flokkum men tíbetur hendi tað ikki h eg kundi heldur hugsað mær at vaint spurningin til løgmann altso hvar í veruleikanum stendur hann í hesum tí eg hevti meg eisini við at tá ið vit viðgjørdu hjúnaðabanslógina í undanfarnu samgongu tá var ta ikki samgongumál at tá vóru tað eisini nógv sum atkvøiddu ímóti hjúnaðabanslóguni men tað er so blivið broytt tíbetur tí tað er heta her við at taka stríðuni og tað kann væl verat vit tapað nøkur sløg á vegnum men tað broytist nógv tað er broytt ótrúliga nógv frá tí sum sum eg veit um ta eg komin í politikk og eg roknai esi vi tað broytist nú vit hoyra tað frá fleiri tinglimum tað fegnist stóriga um at hoyra tað men eg hugsaði mær at løgmaður traðkaði kár ta her og segði hvat heldur hann í veuleikanum sjálvur um hetta her er hann eisini komu til tað nú at sjálvandi skulu vit tryggja øllum føroyingum somu samfelagsrættindi og somu samfelagsskyldur ella heldur mann fast við at tað skal mann ikki gera í føroyum í tvey túsund og einogtjúgu
ja takk so var ein viðmerking afturat bjarni kára sum
gersovæltakk fyri frú forkvina nú er høgni hoydal verið leingi í politikki og undirritað hevur ikki verið so leingi í politikki so hann mann øtist eitt sindur tá mann sær hvussu viðgerðin fer fram í dag altso tað at formaðurin í trivnaðarnevndini sum ber á álitið fram tekur orðið men hevur ongar supstantivar viðmerkingar tila uppskotið sjálvt og so hava andstøðan og tvey samgongutingfólk smvilja taka undir við uppskotinum tikið orðið eingin annar hevur tikið orðið í hesum her málinum er hetta vanligt at mann hevur eitt sovorð demokratiskt orðaskiftispoykott her á tingi hetta virkar øgiliga ófrættankent fyri meg og nakað sum eg ikki vóni framhaldandi verður ein siðvenja og eg vóni heldiki at tað hevur verið ein siðvenja kanska høgni hoyta á kann hugla eit sindur um um tað er vanligt takk fyri

ja frú forkvina eg veit ikki um eg kann siga at tað er heilt óvanligt at ein samgonga ofta ikki tekur orðið í einum máli men eg haldi ikki eg hava upplivað tað fyrr tá i tað eru mál sum hava beinleiðis týdning fyri mannarættindini og har hvør einstakur má gera upp við seg sjálvan um mann vil hava eitt samfelag fyri øll ella itt samfelag fyri tey fáu ella et samfelag har mann ger munafólki í staðin fyri at gera mun fyri samfelagið men tað er hent í øðrum málum til dømis í fíggjarlógarmálum ella fiskivinumálini at at at næstan bara andstøðan er havt orðið men eg haldi ikkieghav upplivar tað fyrr tá vit hava viðgjørt øll tey málini sum hava verið frá tveyhundað og seksogtrýss b til hjúnaðabanslógina til seinas vit høvdu høvdu uppskotið um barsskipanina til nú og tað v hendi at tíverri eisini undir fyrstu viðgerð eg eg haldi at tað er øgiligausaligt tað má eg siga eg haldað er øgiliga úsvald at tey at tey ikki saka fram her sum siga tað eru tey sum eru atvoldin til at mann forðar fólki í og børnum í at fáa síni grundleggjandi rættindi
ja takk næstur at røða er steffan klein poulsen ger so væl
takk fyri forkvina fyristuttum las seg um sveis og har breiti eg merki við eitt orði har stóð beinleiðis demokrati og eg mátti fóra kanna hetta nærri og fann s útav at sveis er eitt av teimum heilt fáu vist tú ikkitað einasta landið í heiminum sum hevur funktiónir sum minna um beinleiðis demokrati har borgarar kunnu skjóta lógur upp til fólk avkvøðu og entá plokerað stemma aðrar lógir niður sum politikarar sett í verk og og hetta er kki nakað vit hava tosað so ræðlia nógv um her í føroyum til valð í tvey túsun g nítjan so var ein maður sum tók hetta fleiri ferð fram tað var anfin á birtuni hann tosaði um beinleiðis demokrati beinleiðis demokrati og hasa appina og annað men eg haldi ikki hetta fekk nakra stóra viðgerð í føroyum annars so kemur andstøðan við hesum álitinum og sigur at spyr fo hevur gjørt eina av gjørt eina kanning sum sigur at tað er ein stórur meiriluti fyri hesum uppskotinum og ein ein grundgeving sum fyri mær minnir um beinleiðis demokrati soeso nógv fólk hava stemmað ja og so snógv at stemma mei og so spyrj mann seg sjálvan hví hevur mann so ikki langt síðan koyrt hetta málið út til fólkaavkvøðiðs mann er so sannførdur um at tað eru fýrs prosent ella fimmoghálvfjerðs prosent av føroyingum sum vildi stemma ja stemma fyri hesum uppskotinum og tað var oitp á talið tveytúsun seytjan h mann valdi so at bakka aftur við tí baknakkunum at mann nokk ikki var so sannførdur um at hesin meirilutin sum hann blívur við at tosa um er so ræðiliga stórur spurnigi er um um meirilutin er har og og tað kundi vir so bara gita um og spyr eyðfunn ger okkum so nidrikatur um tað men at brúka tað sum grundgeving í einum áliti tað helt eg var nokk so undrunarvert

og veg skalt flyta meg víðari frú forkvina so hevur øgiliga nógv tosað um kærleika til elgepeterararnir og og fleiri av okkum hava fingið nógvar ákærur um at vit neyðhalda hesum samfelafólkinum at vit smekka bíplina í høvdið at at vit kúga ein minnilutabólk og eg haldi hetta rakar rættiliga skeivt eg haldi vit eru fleiri og eg kann ølm fær tosa fyri meg at eg havi roynt at verir so konstruktivur í hesum málinum sum er høvur til ber og tað sum havi nevnt til aðrar viðgerðir fara at taka nøkur dømi so hava fleiri ferðirnar nevnt felagsskapin æsautlaut sum eg haldi er øgiliga øgiliga øgiliga áhugaverdir tað eru fleiri borgarar sum hava slisið samanhendan felagsskapin í europa tí at teir hava valt lgpt lívsdigluin frá og og og tað tað helt eg bara v áhugavert og og so tað havi tosað nærri við hesi fólkini millum annað ein matú úr malta so so heldur hann teg púra skeivt sum ein gpeteari tá tað kemur tilallar lógirnar sum varð settar í verk í europa millum annað tað sum eg og bjarna kárasson petersen venja at mann bannar allar ráðgeving viðvíkjandi hjálp fyri ella ráðgeving innan hetta og eisini borið søguna hjá ansól fram sum eksceulaut eisini e miðla út sum vísir at umstøðurnar eru kunnu vera øgiliga avgerandi so eg renni upp á ongan máta ungdam ella vilja eksplodera hesi fólkini eg vil møta teimum akkurt sum t eru og har er so ein bólkur og ja tit hugsa aftur clgpiteararnir sum nevndi bjørt samuelsen at beinta løgu eisini er samkynd og at vit skuldu hyggja hana í eyguni hvør etu hvør hava okkum høvur trupulleikar at hyggja beint í løg í eyguni eg hava so nógvar góðar samrøður beint í løgið her í løgtinginum sjálvandi kann eg hyggja beint í løg eyguni við mínum sjónarmiðjum vit eru upp á ongan máta óklár og vit havt so nógv góð prát her í løgtinginum fyri en nevna eit triðja dømi so luttók eg í ícomanidion aktion har eg kom beint í eitt lgpt reiðir og og har vóru fleiri fólk sum livdu lgpt lívsstílur og ogtað var bara tann vinkulin sum meira ella minni var umboðaður og eg komi so við mínum øðrvísi vinklu ogeg hevði onga hatska talið ímóti hesum fólkunum eg kom við míni vinklu upp á ein konstruktivan máta og eg hevði enntá dealog við eina panseksuella kvinnu sum eg ikki ánaði hvat var tá men eg kann gott hyggja hesa kvinnu andlitini hava eina konstruktiva samrøðu við hana so niðurstøðan í hesum seinna punktunum frú forkvina er at eg havi ongan hætur ímóti hesum bólkinum og eg haldi hetta er galdandi fyri nógv av teimum sum hava eina ella hava nøkur konservativ sjónarmið á hesum

og tað má vera pláss fyri at mann kann koma við einum øðrum vinkli og o vit kunnu bera okkara sjónarmið fram uttan at tað er hætur og so framvegis tí eg haldi ikki at tú verður hatur í nøkrav tíð sum eg havi borið fram og onkur av øllum førum vísa á nøkur dømi visst tað er tí mín kærleiki til hendan bólkin er minst líka stórur sum sum andstøðan

og nú tá ið andstøðan hevur endurtikið seg líka síðani fyrstu viðgerð har mann hevur pakkað hetta inn í javnrættindi líkastilla kærleika grundleggjandi virði og so framvegis at so ta er tað sama niðurlagið sum koyrir ja men so kann eg gott syngja eitt av mínum niðurlegum og tað er at hesi lgptrættindini tey kosta øðrum samfelagsbólkum í okkara samfelag ein prís í hesum førinum so eru tað fleiri børn sum koma at missa rættin til sín biologiska pápa h og vit vita eisini um sum eg nevndi seinast at talufrælsi er skert í nógvum londum ig nevndi eina ítøkiliga politikara finnlandi sum kann vænta ein fongsulstóm fyri at hava siterað bípluna og fyri at koma aftur inn á sum nógv hugsa um øll hesi ekstremu amboðini og eg og bjarni kárason peterssen blivu samdur um at ja tað er tað kungu báðir verða samdur um at tað er seg ókey at fara støtafólk og annað men tað at kunna hava eina vanliga samrøðu við ein annan borgarasamfelagnum um sínar kenslur um at mann stríðist við einm lgbt lívsstíl verður bannað tað verður bannað runt í europa í malta í týsklandi í ymiskum statum í usa tað verður bannað at fara til ein prest fara til ein konsulent at tosa um tað sum mann nú einaferð stríðist við

og í mælta er nettupp ein nýggir politiskur flokkur stovnaður og verður klárur til næsta val tí at millum annað fleiri lgepitearar og onnur í hesi flokkinum finna seg ikki í tí sum fer fram og flyta vit okkum longur tað nevndi oit seinastsog flyta vit okkum lonur til tey tvørkendu so veru tað ein uppaftur størri prísur og serliga fyri kvinnurnar tað síggja vit ítøkilig dømi um usa eftir at amerikanarar koyrdu ekolitiakt ígjøgnum so beinleiðis ger seg inn á ítróttin hjá kvinnum sum beinleiðis ger seg inn á teirra privatu rættindi millum annað at hava skiftirúmið fyri seg sjálvar og fongsli og so framvegis so etta uppskotið tað verður pakkað inn í júst tað sama gávupappírið eg haldi held ikki dandstøðan upp á nakran máta hevur viðgjørt hetta málið so væl at helgi miðlarnir í føroyum hava dekkð hetta málið so væl tað verður pakkað inn í akkurát tað sama gávupappírið og tað eru hesi rættindini til elgepeteranir og tað er ferð nokk at hava tey sjónarmiðjuni eg haldi tað verður barat pakkað ríkiliga væl inn og prísurin eru í hesum ferð u børnini sum koma at gjalda hann og seinni

og eitt nýtt eitt nýtt skal eg so geva andstøðuni og tað er bjørt samuelsen sum svaraði mínum spurningi og hon segði at hon fór ongantíð at steðga hon fer ongantíð at steðga at stríðast fyri hesum hat tey omanfyri nevndu tingini skulu ígjøgnum og tað hevur sín prís hetta hevur sín prís og og eg vil bólka tað sum eina kynsedeologi har mann umformar so stórar partar av okkara samfelagi vissu øll hesi tingini skulu koyrast ígjøgnum hara formaður og tað eru ein ávísur bólkur ella fleiri ávísur bólkar sum koma at gjalda tann prísin takk frú forkvina
ja takk her vóru fleiri viðmerkingar bjarni kára sum petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina hetta her uppskotið er pakkað inn í eina heimsmynd har sum mann vurderar at øll menniskju eru líka og skulu vera líka yvir fyri lógini at mann vil hava javnrætt og mannarættindi at vera galdandi í føroyum tað er einki við nakar kynsideologi at gera í øllum førum ikki fyri mítt viðkomandi og eg ætlaði kanska at spyrja stefan klein poulsen kann heldur um tann tann innihaldsliga partin av uppskotinum altso tað eru ásetingarnar sum eru í lógini kann heldur um tað um tað hevur nakrar juridiskar avbjóðingar likkjur og harafturat havi hug at nevna at visti stefan klein poulsen er so skrásikur í hvat úrslitið hevði verið henari fólkakvøðu so skal ann vera so hjartaliga vælkomin at at skjóta tað upp vist tað er neyðugt tí at tað verður bara betri tí so verður tað samtykt takk fyri
ja takk kleim pásan ger so
nei frú forkvina eg eri ikki eg eri ikki serliga sannførdur um hvat úrslitið hevði verið á einari fólkaatkvøðu men andstøðan fær tað at ljóða sum at eg eru fimmoghálvfjerðs til fýrs prosent av føroyingum sum høvdu bombað hetta ígjøgnum og á sikkurt øll møgulig onnur rættindi og eg vil bara geva tí mótspæl visi vissu andstøðan var so skrásikkur upp á tað jamen so høvdu tey kunnað ruddað fái alt av borðinum og og koyrt alt ígjøgnum fólkaatkvøðu men tað er mann ovart ikki so sikkur uppá og nei eg eri helsk kikkur up á hvat úrslitið er vera ein fólkaatkvøðu hmen fyrrverandi samgonga var øgiliga øgiliga tætt við at útskriva eina fólkaatkvøðu viðvíkjandi hjúnabandslógn
hvørji næst at viðmerkja er høgni hoydal ger so væl
ja harra formaður stefan klein poulsen byrjaði við hetta við við fólkakvøðum og sveis og øðrum og kenni nok o nógv til tað skal bara minn annað á at vintesan curchild segði at demokrati snýr seg ikki bara um meirilutavald tað snýr seg um at tryggja minnilutin rættindi eisini tey mann ikki samdor við og hann brúkti ta myndina at tað ber ikki til at sjey úlvara og eitt lamb atkvøða um hvør skal etast fyrst og tað er tað tað snýr seg um vit mugu tryggja teimum rættindum sum ikki endiliga r partur av meirilutanum og eg fari at spyrja stefan klein poulsen hví at hann vil brúka sí politiska vald til ja at hygjainni í eyguni beint í løgur ja sjávandi kal hann gera tað men ven vil lat hygga inn inn í eyguna av teimum børnunum hjá fólkunum sum ikki skulu fáa somu rættindi hvat er tað sum ger at hann kann koma til ta niðurstøðu
ja takk steffan klein poulsen ger so væl
fri forskin er tað er so ótrúliga nógvir minnlutabólkar vit kunnu stríðast fyri og og tað eru millum annað hesin bólkur sum eg havi nevnt akusær av talaut tey verða totalt útfryst tað er kanska ein minnlutabólkur inni í einum øðrum minnlutabólki sum eru útfrýstur útfrysti í stórum partum a uropa og fyri at nevna ein heilt annað sohaldíg tað ófedda barnið er ein minnlutabólkur sum upp á ongan máta frá vart seg sjálvan hvar er teirra rættindi í í skantonavia í europa og vit kunnu blíva við hvar er rættindini hjá øllum hesum minnlutabólkunum og tað er ymiskt hvussu vit síggja uppá hesir minnlutarbólkar
ja takk sigur steinberg ger so væl
takk fyri fólkfunnar eg havi ikki hoyrt nakran tosa um hatur í dag eg haldi vera sakligt orðaskifti nú nevndist stefan klein poulsen at vera við elgibute-lívsstíl x-elgibutearar kyns-etriologi og so víðari leggur tað í tí at luknusmaðurin heldur at hetta er ein lívslur sum hann sjálvur velur og eisini bara kann velja frá og tá ið tað kemur til hetta her við at nøkur missa rættin til sín biologiska pápa tað sum hetta uppskotið inniber tað er tað mann fær akkur somu rættindur sum øll onnur fólk sum fáa viðgerð fyri barnloysi metir líknismaðurin so at mann í føroyum skal halda uppat við at geva pørum viðgerð fyri barnloysi
ja takk stefan glaðan pálsan ger so væl
ja frú forkvinna har vóru nógvir spurningar eg eg haldi ikki klára at svara øllum upp á ein minutt men fyri at nevna eitt dømi í samband við um tað er væl ella ikki so haldi g so haldi iki tað er so einkult at svara eg havi eg havi ikki tað endaliga svarið her men eg haldi at at dømi í í englandi er er eitt ítøkiligt dømi um at umstøðurnar hava ávirkað ungar gentur til at skifta kyn ígjøgnum sosialar miðlar ígjøgnum tað sum miðla út og og og annað uttan at eg klári skiat farið allar detaljurnar men men niðurstøðan var at vøksturin av ungu gentum sum ynskja at skifta kyn var fýra túsund og fýra hundrað prosent og kann mann aftan á hetta úrslitið siga at umstøðurnar ongan ávirkan at hava tað tað haldi e ikki mann kann siga tí haldi eg í fleiri førum aðer eitt val og mann ávirkar á umstøðunum og og hjá summum er tað kanska eitt minni væl ja alt ambað hvussu mann sær upp á ta mentað er øgiliga trupult hjá mær at viðgera tað upp á ein minutt frú forkvina
ja takk so er tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri steffan klein poulsen endurgav meg men eg tók tað eitt sindur haldi úr sínum samanhangi tí tað sum eg segði var at eg haldi tað var ein av fremstu uppgávan hjá okkum politikaranum arbeiða fyri rættindum hjá minnilutabólkum og eg ætli mær ongantíð at halda uppat við tí atl mær ongantíð at steðga við tí at arbeiða fyri øllum minnilutabólkum tí sum tingmaðurin sjálvur vísir á so eru tað eisini aðrir minnilutabólkar sum hava tørv á mann arbeiða fyri teimum og í mun til tá eg vísi til at hyggi eyguni á beint logið jacobsen so segði eisini at og sig so at hendan familjan ikki hevur rætt rætt til ella børnini sum meira tl hesa familjuna ikki hava somu rættindi sum aðrar familjur og har var paangin hjá mær bara at síggj familjurnar síggj børnini tú kanska kundi tingmaðurin komin upái nøkur boð um um hann virkuliga ætlar at tað í allar tíðir skal vera soleiðs at ert tú barnfødd av samkyndum foreldrum so skalt tú ikki hava somu rættindir sum onnur børn er tað er tað tað sum er loysnin hjá unga tingmanninum ella hevur han

fyri forkvinna mín uppfatan av hesari viðgerðini er at samhøvurin verður nevnd nógv oftari í uppskotinum undir viðgerðini nær kanska ikki undir viðgerðini tá har tað verið barnið alla tíðina men sjálvt uppskotið snýr seg nógv meira um samhøvurna enn enn barnið og vit kundu nógv skjótara blivast samd um at at børnini skulu hava tað sama men hetta snýr seg ikki bara um barnið hetta snýr seg nógv meir um samhøvurnar og at viðurkenna eitt stig víðari hjá lgpt og ein minnilutabólkur sum liggur fyri framman sum ja eg veit ikki hvussu skal eg skilja bjørt samuelsen og ein annar minnilutabólkur sum liggur fyri framman eru tey tvøroykindi og frá ganga øllum teimum ynskina møti so koma kvinnurnar at tala ein so ótrúliga stóran prís í okkara samfelag tað síggja vit longu í usa so veikin bjørt samuelsen at droppa hendan minnlutabólkin ella um hon eisini ætlar at stríðast fyri teimum
ja takk næstur at røða er bilju stinussen ger so væl
ljóðar á teimum sum hava havt orðið í dag sum um at vit hava við nøkur so øgiliga sjálvsøgt rættindi at gera men tá eg hugsi um tey fýra undanfarnu árini í íta samgonguskeiði sum var og hugsi um rættindi hjá samkyndum tá virkaði tað sum at mann var øgiliga bangin fyri at stríðast fyri teimum rættindunum tá ið vit hugsa um landsstýrið altso landsstýrið tordi ikki at leggja uppskotið fram um broytingar í hjúnabanslógini mann lat fýra tingfólk gera tað uttan um allar vanligar galdandi siðvenjur uttan um allar fyrisitingar ásetingar um hoyringar og um innlit og u viti hvat so lat mann fýra tingfólk í samgonguni gera tað tí at landsstýrið tordi ikki at leggja tey uppskotini fram nú eru teir so ræðuliga skrappir høgni hoydal og aðrir hetta eru sjálvsøgn mannarættind og eg vil doyggja fyri at vinna hesum fólkum rættindi men fyri nøkrum fáum árum síðani tá tordi mann ikki at røra hesi viðurskiftini tað er altso øgiliga dupultmoralst at tosa upp á ein sovorðnan máta men tað er øgiliga lætt í andstøðu at prýða seg við slíkum bringuprýi tá ið mann veit at tað snýr seg jú slett ikki í veruleikanum um nøkur sum helst rættindi tað snýr seg um at mann hevur kanska fangað onkran samgongutinglim á skeiva beinunum og tí skal mann leggja maksimalt trýst og tað duga hesi fólkini í andstøðu ómetaliga væl tí vit minnast hvussu ófatiligt trýst tey løgdu á hegin mortensen tá ið hann ikki føldi seg til reiðar at taka undir við uppskotinum um broytingar í hjúnabanslógini tað bleiv lagt eitt øgiligt trýst á tann mannin og so sigur mann her í dag at jamen øll skuldu sleppa at atkvøða sambært sínari egnu samvitsku slapp hegi mortenssen tað aldrin í verðini hann bleiv trýstur so nógv at hann mátti rýma av landinum undan hesum fólkunum sum sita í andstøðu so ússaliga eru tey í veruleikanum frú forkvinna men tað er so skjótt bara at ignorera søguna at ignorera teir feilir mann sjálv hevur gjørt og at stilla seg upp og prýða seg við teimum penastu orðunum sum eita javnrættindi og mannarættindi sum eru orð sum mann hevur hektað upp í hetta her so sigur mann mann ákærir hesi samgonguna sum situr nú at vit hava eingi argument vit hava vit hava upp í leypar av argumentum frú forkvinna men tað nyttar einki altso andstøðan hevði ikki broytt meining fyri tað um vit brúktu tjúgu tímar upp á at koma við argumentum tí andstøðan trýr slettki upá argumentir tí andstøðan hevur sjálv eingi argument her lagt í síni uppskot her eru ongar vísindaligar kanningar sum vísa nakað sum helst um hvussu støðan er hjá millum annað børnum í samkyndum hjúnaløgum oongar kanningar eingi hagtøl fyri nakað sum helst sum andstøðan annars vanliga plagar at siga er grundarlagið fyri at mann skal gera sítt arbeiði ordiligt tað er einki at vísa á man brúka tvey orð sum eita javnrættindi og mannarættindi tí at mann hevur erfaringar fyri at tað eru tvey orð sum næstan eingin kann vera ímóti so sigur mann tað at hálvfjerðs prosent av føroyingum taka undir við hesum altso vissu hálvfjerðs prosent av føroyingum høvdu tikið undirvið hesum her so hevði henda samgongan sum í dag situr yvirhøvur ikki havt ein meiriluta á løgtingi vit mugu minnast til tað at andstøðan tapti seinasta val aftan á at hon hevði gjøgnumført hjúnaðabroytingarnar í hjúnabanslógini so tapti hon valið aftaná og hygg eftir hvørji fólk blivu vald inn á ting seinast altso eg havi ein lista við minst tíggju nøvnum sum gingu odda fyri at broyta hjúnabanslógini eingin av teimum bleiv afturvaldur og so spástendir mann her líka frímóða at hálvfjerðs prosent av føroyingum taka undirvið hesum hvat er hetta fyri tætl frú forkvinna hetta er akkurát líka skeivt sum tær veljarakanningarnar sum í dag verða gjørdar av fólkum sum sjálv velja seg út til at taka lut íð vit skulu ikki lata okkum tøla av slíkum tað er mín boðskapir til til okkum í samgonguni lat okkum vera virðilig og halda fast við tað sum vit hava avtalað okkum til tá ið vit viðgjørdu hetta her fyri tveimum árum síðani vit hava viðgjørt alt hetta her og vit komu til niðurstøður hvar ið samgonguleiðararnir vegna sínar flokkar og øll í samgonguni sótu í dagar og gjørdu avtalu um hvussu vit skuldu rógva tey næstu fýra árini og vit vóru samd um at øll geva okkum vit í miðflokkinum hava sanniliga givið eina rúgvu út av tí sum vit ætlaðu at gera fyri at kunna vera partur av hesari samgonguni sum vit halda hóast alt hevur ein frálíkan politikk og tað haldi eg vit er for nógv at kasta fyri borð bara tí at nú eg man tøldur av hesum orðunm og hesum penu orðunum frá andstøðuni sum í veruleikanum slett ikki hevur prógvað seg til at meina meina so øgiliga nógv við síni egnu orð takk fyri frú forkvina
ja takk har fór tíðin væl og virðiliga eg haldi mann skal vanda sær eitt sindur um orðini men lat tað fara har vóru nakrar viðmerkingar bjarni kára sum petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina har hava fimm tingfólk tikið orðið fyri samgonguna tvey av teimum eitt av teimum tekur undir við uppskotunum eitt sigur seg taka undir við uppskotunum og hini hava sigast at vera kritikararnir sum ikki fara taka undir ið uppskotinum eingin av teimum trimum hevur enn komið við einum argument ímóti hví júst hetta uppskotið skal fellast ella hví tað ikki skal samtykkjast formaðurin í trivnaðarnevndina uni rasmussen hevði ongar viðmerkingar til hví hetta uppskotið var ófullfíggjað steffan klein poulsen hann tosaði um mat úr malta og eysvautlaut og biljustinusen hevur ikki fyri hildið seg til eina einastu áseting í hesum lógaruppskotinum so tí fari eg at royna at biðja hann um at forklára hvat hann heldur er ótilstrekkiligt í hesum lógaruppskotium takk fyri
ja takk billjustinussen ger so væl akk frú
hjørkurin á tað havi eg gjørt av teljandi ferðir og tað er eisini ósatt sum bjarni kárasun sigur at eingi argumenti er komin stefan klein poulsen hevði eina fantastiska røðu hvar hann við einum argumenti fyri og øðrum eftir vísti á okkara støðu og á støðuna og betonkiligheituna hjá nógvum fólkum rundan um eitt her men akkurát sum eg segði so prógvaði bjarni kárasun tað sum eg segði hann lurtar ikki eftir argumentum hann er ikki eingong hoyrt tað sum stefan klein poulsen segði takk fyri
ja takk steffan klein poulsen ger so væl
ja frú forkvina eg halditað var gott at biljustinussen minti okkum á søguna í tvey túsnug seytjan sum har hann lýsti púra greitt hvussu hjúnabangslógin bleiv kroyst ígjøgnum sum ett greið idikator um at at tað var ikki so stórur meiriluti ivasamt um tað erhøvur var ein meiriluti aftanfyri ta broytingina og eg haldi e nokk so ræðandi at spyr ffu skal skal verða altso kanningar hjá spyr punktum fu skulu verða til grundarlag fyri fyri hvat verður koyrt ígjøgnum her og ikki og so havi hug at leggja afturat at hetta málið er faktiskt øgiliga illa viðgjørt øll førðin í fjølmiðlunum tí vr øgiliga einsporað tað vara nakar kenslur og og og viðurkenning men mann hevur ikki lýst báðar síður og og allar detailir sumann kundu lýst hesum málinum væl
ja takk vil justinsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tá ið mann krevur at tey sum eru ímóti einum uppskoti koma við grundgevingum so haldi eg hvussu so er at tað minsta mann kann krevja tað er tað tað sum tey sum leggja eitt uppskot fram koma við nøkrum haldgóðum grundgevingum tað má eg siga at tað finst ikki í teimum dokumentunum sum eru løgd fram í hesum málinum yvirhøvur
ja takk so er tað ein viðmerking afturat her høgni hoydal ger so væl
ja frú forkvinna billijustinussen kunnut so havi eg fleiri víst á at tá ið tey sum sita við valdi gera seg til offur tá er veruliga vandi at ferð í einm fólkaraði hetta her málið snýr seg um tykis rassum biljustinusen sigur tað snýr seg um at geva rættindi í okkara samfelag og til børn hjá hjá hjá samvøðrum og eg fari at spyrja biljustinussen hví er bilistinur so hart ímóti altso hvønn altso frælsi skalt tú hava so langi si gjørt inná frælsi hjá øðrum hvønn hvønn ger tað seg inn á at vit geva fólki hesi javnrættindi í føroyum hvørjum ger tað se innágerastina billistinus biljustinssen missir hann nøkur rættindir av hesum

takk fyri frá forkvinna altso tað er øgiliga lætt at vera fyri bæði einum øðrum tá mann situr í andstøðu men høgni hoydal sat í samgongu fyri fáum árum síðani eg kann gott pásandta tað hann er ímóti hesin her tí at hann hevði allar møguleikar fyri at fremja hesa broytingarnar sum eru so øgiliga sjálvsagt rættindi altso orðið sjálvsagt verður brúkt alla somlu tíðina og mann helt seg uhelt í hvussu so er at tey høvdu ein meiriluta fyri hesum tingunum men kanska høvdu tey ikki tað ín gongd og kanska var tað orsøkin til at mann ikki gjørdi hetta sum alt føroya fólk tekur undir við altso hevu okkurt su viðði ongt saman tá ið sjálvt tann samgongan sum nú eru andstøðu sum segði seg at taka undir við øllum sor rættindinum og hava alt fólki aftan fyri seg ikki megnaði gjøgnumføra tað altso hví skal tað vera so sjálvsagt at gjøgnumføra tað í dag tá mann situr í andstøðu
ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í málinum
ja vit fara so at atkvøða í hesum trimum málinum og vit atkvøða fyrst í løgtingsmáli nummar trettan tað er uppskot til løgslóg um broytingar løgslóg um barsilsskipan barsilslógin og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiði sum tað varð lagt framja

er seytjan athvøður fyri og sekstan í móti og eingin er blonk hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð

ja og so er tað koma vit til tað næsta málið til løgtinsmál nummar fjúrtan tað er uppskot til samtyktar um at dagføra rættargangslógina

hetta er eittuppskot til samtyktar sum sum bara hevur

er samtykt tað er seytjan atkvøðu fyri og sekstan ímóti eingin er blonk og hetta málið er soleiðis avgreitt frá

vit tað er løgtsmál ummar fimtan uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um barrosrættstilling lóg um arvilóg lóg um foreldrumyndihet og samver og lóg om anikhendilsu av norðdiski fatærskapsóverilsumi

liðug at atkvøva málið eg samtykt við seytjan atkvønu fyri sekstan ímóti og ongari blankari og eg fer soleiðis samtykt

at jørgun niclasen hevur lagt framlandsstýrismaður lagt fram løgsmál uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um serligt avgjald av brenniolju og jørgun niclasen landsstýrismaður eisini lagt fram uppskot um

og jørg niclasen lagt uppskot fram um uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um veg og umhvørvisgjald av motorakførum og annar jørgun niclasen landsstýrismaður hevur eisini lagt fram uppskot til løgslóg um broytin í løgslóg um avgjald á framleiðslu og innflutningi

tingfundurin er ikki liðugur enn fari at biðja um frið

jørgun niclasen landsstýrismaður eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um talgildan samleika tað er aldursmarkið fyri at fáa talgildan samleika verður sett niður til trettan ár og áseting um gjald fyri geymað verður nágreina sum tað eitur og síðani er tað magnus rasmussen landsstýrismaður sum lagt fram uppsko til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning við kraftini forferðina a forskelligu lóg um endring arlóg um luftfars og síðan er eitt álit frá rættarnevndini í løgtinsmáli nummar fýra tað er uppskot til samtyktar um almennan lønarstiða

tingfundur verður aftur í morgin

tað eru tríggjar aðru viðgerðir sum eru tað er í løgtinsmáli nummar níggjuogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um skatting ar kapitalvinningi kapitalvinningsskattalógin løgtingslóg im landsskatta kommunuskatt skattalógin og løgslóg um stuðul til rentuútrshjá lágnum nágreining av galdandi reglum um negativa rentu og síðani er onnur viðgerð av løgtsmál nummar trýogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broytng í løgtslóg um meirviðisgjald meirviðisgjaldslógin leingi heimildina a fáa meirviðisgjald endurrinta í samband við keyp av orkuvinarligum motorakførum og onnur viðgerð av løgtsmál nummar fýraogtretivu uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um avgjald við skráseting av motorakførum strika lasking av virðisgjald fyri persónbilar viðbrittøkni og leingja undantøkuna fyri at rinda virðisgjald fyri motorakfør sum bara nýta ravmagn ella vetni til framdrign framløga er eisini

ja sum sagt tingfundur aftur í morgin klokkan trettan so er hesin fundur lokin